so er tingfundur settur og tað er komið soljóðandi skriv til forkvinnuna frá kimm durhuus biðið verður um farloyvi frá tjúgunda til við áttaogtjúgunda mars tjúgu trýogtjúgu og á næsti á lista javnaðarfloksins tekur sat á tingi men tað er eisini komið á skriv frá biritu petersen sum boðar frá at hon ikki kann taka sati á tingi og formaðurin fer at heita eykum samuelsen helga abramsen beinir johannesen hervørd polsdóttir og sólvitt nolsøe um at kanna valbrøvniog boðar frá hvør næstur er á listanum á listanum hjá javnaðarflokkinum ímeðan so verður tingfundurin niðurlagdur eina løtutingfundur verður uppafturtikin klokkan ellivu tjúgualtso um eitt korter klokkan ellivu tjúgu so er tingfundurin uppaftur tikin og tað verður eyðmun samuelsen sum fær orðið ja skal egtrýsta ja
ger so væl takk fyri forskvinna undirritaða og helgi abramsen beinir johannesen her vóru polsdóttir og sólvit e noolsøe hava kannað valbrøvini og er komin til at næst á listanum hjá javnaðarflokkinum er magna mørkuri so hervið kann hon taka sati á tingi takk fyri forskvinni
takk fyri og tað er her við samtykt uttan atkvøðugreiðslu at magnamørkuri tekur sæti á tingi fyrsta mál á skránni í dag er triðja viðgerð av løgtingsmáli hálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlætingarheima í tórshavn til børn og ung við autismu og tað snýr seg um øktar útreiðslur til verkætlanina ynskir nakar orðið eingin byr um orðið so fara vit at atkvøða í málinum ja tað eru níggjuogtjúgu sum hava greitt atkvøðum og tað eru níggjuogtjúgu atkvøðu fyri eingin blonk og eingin ímóti og málið er sostatt samtykt og endaliga avgreitt úr løgtinginum vit fara síðani víðari til triðju viðgerð av tingmáli áttaogtretivutjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum og tað er yvirtøka av farsóttamálsøkinum ynskir nakar orðið eingin biðr um orðið vit fara so at atkvøða í málinum tað eru níggjuogtjúgu avkvøð fyri eingin ímóti og eingin ir blonkt og málið er sostatt samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit víðari til ein triðju viðgerð av tingmáli níggjuogtretivuogtjúgu tveyogtjúgu sum eru uppskot løgtingsstovun broyting í andnorðning frá ferðørini at flóð um forani alningar smitsomi g andraðoverari sygdómi til myndugleikaflytingar vegna yvirtøka av farsóttarmálsøkinum ynskir nakar orðið eingin byr um orðið vit fara sostatt at atkvøða í løgtingsmál níggjuogtretivuogtjúgu tveyogtjúgu tað eru níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blongt og hetta løgtingsmálið er sostatt samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit víðari til aðru viðgerð av løgtingsmáli seksoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti og tað er tíðaravmarkað hækking av familjuískoyti og hjálparískoyti til húskið og formaðurin forkvinnan skal spyrja um nakar ynskir orðið tað er jørgun niclasen sum fær orðið ger so væl
frú forkvinna tað er álitið í løgtingsmáli nummar seksoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um familjuískoyti hjálparískoyti til húski og hækking av familjuískoyti tvey túsund og trýogtjúgu hlanstýriskvinnan í almanna og mentamálinum sitir stenberg hevur lagt málið fram sjeynda mars trýogtjúgu eftir fyrstu viðgerð fimtanda mars varð tað beint í trivnaðarnevndina nevndin hevur seg viðgjørt málið á fundi sekstanda mars og tað er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtingin at samtykkja tað
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hetta orðaskifti til aðru viðgerð er sostatt enda og vit fara at atkvøða í málinumja uppskotið er samtykt við nýggjirt tú atkvømin fyri ongari blankari ongari ímóti og tað fer soleiðis víðari til triðju viðgerð soleiðis samtykt vit koma so til fyrstu viðgerðirnar sum eru á skránni í dag og tað er fyrst er tað fyrsta viðgerð av løgtingsmáli trýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot løgslóg um almenni talgildu postskipanina mínboks og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli einogtrýssgtjúgu tveyogtjúgu uppskotløgslóg um talgilda samleikakortið og hesi bæði málini verða viðgjørd undir einum og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk framsóknir verða fyri javnaðarflokkin hans jakob thomsen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldið eirikur í jákupsstovu fyri framsóknanna jensen og fyri miðflokkin stefan klemm poulsen og fyrstur at røða verður hans jakob thomsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina i eskul ja viðgera tvey málð er um talgildar tænastur tað er mínboks og talgilt samleikakort

nei orsaka talan er um tvær ymiskar lógir har bæði bæðir partar av talgildum føroyum ið snýr seg um fýra høvuðsdóttir tað er samleikin sum er ein trygg elektronisk innritan og undirskrift veingin og komandi virkisskráin ið er ein felags inngongd ur gevur borgarunum og vinnuni skjóta og einfalda atgongd til almennar tænastur og dátur soteirs grundardátur sum eru upplýsingar persónar virkji fastovn adressur og talgild kort og tað fjórðu heldin sum er ein pallur til trygt og standardiserað dátasamskifti í høvuðsheitunum snýr tað seg um at borgarar og fyritøkur samskifta talgilt við almenna geiran at fyrisitingarligar tænastu hjá tí almenniri tøkur á netinum og at veitingar og mannagongdir í almennu fyrisitingini eru talgildar endamálið við talgildingini er at nýtímasgera vælferðina og tænasturna hjá føroyingum umframt at skapa kappingarføri vøkstur og framleiðsluorku harumframska tlgildingin tryggja munandi sparingar og effektiviseringar í almenna geirarnum almenna talgilda postskipanin í annað av hesum lógaruppskotinum fevnir um er partur av høvuðstáttnum vaingi talgilda postskipanin á vanganu verður vanliga rátt mínboks henda talgilda postskipanin á vanganum skal við hesum lógaruppskotinum gerast til almenni tagildu postskipanin í føroyum mín bókk sal lyfta ta avbjóðing tað kann vera hjá almennum stovnum virkjum og øðrum at lúka øll neyðugt trygdarkrøv í sambandi við rygd asami við viðskiftafólk lógin er ein liður í arbeiðinum at gera samskifti millum almenna stovnar og borgarar meira tíðarhóskandi og smidligt mín bókk skal veita trygd fyri at allar upplýsingar ið verða viðgjørdar í skipanini ikki av tilvild ella ólógliga vera burturbeindar burturmistar ella minkað í virði og at óviðkomandi ikki fáa kunnleika til upplýsingarnar misbrúka tær ella annars ólógliga viðgera tær ein hvør viðgerð av perpersónsupplýsingumm í mínbóks skal vera í samsvarari við reglurnar í dátuverndarlógini mín bókk skal veta trygd fyri at samskifti ikki verður broytt á vegnum og at samskifti er bronglað so at samskifti ikki kann lesast við óviðkomandi av óviðkomandi mín bókk skal vera brúkaravinarlig og lætt at komilig hjá teimum ið hava skerdar førleikar so sum blind sjónveik deyv tunkord og onnur hetta skal hetta skal tryggjast við at fylgja altjóða leiðregluna um atkomu sum er acsablitigitleines

øhhar havi eg eina lítla viðmerki sumnevndi kanska kann taka upp og tað er at mínboks verður verður almenní postkassin og tí avloysir hann í prinsippinum vanlig pappírsbrøv og tað verður eittikrav at fólk sum hava mín boks og fáa almennan almennan post har skulu lesa hann tað verður ikki fylgt við um tey hava lisið hann ikki ogtað var ikki tikið atlit til at teg hava lisið hann ikki og tað er tað er eitt sindur trupult tí tað er ikki øll sum sum eru sotalgilt før at tey at tey vilja sleppa vanliga postini visuman vissu man kann siga tað tí eigur tað at verða tikið upp at mann tryggjar at fólk ikki komu íá ofyri tí at tey iki hava lisið postin á mínboks og harvið ikki liva up til tey krøv ella ella møta til ru hava fingið brøv víðari taka nevnd taka upp men samleikakortið so er so er tað eitt lógaruppskot um at seta stovna eitt alment føroyskt talgilt samleikakort talgildu føroyar fór e í heysti í tvey túsund og tveyogtjúgu saman við akstovuni í gongdivi at menna eitt talgilt koyrikort í einari av tí at að talgilt samleikakort minnist so nógv um eit talgilt koyrikort og at gagnvirði av loysini økist munandi við eisini at fevna um eitt samleikakort er talgilt sameikakort vorðin eir partur av loysini samleikin hevu gjørt tað lættari hjá tænastuveitaran at veita tænastur umvegis internetið tað er tó ikki allir tænastuveitarar ið veita sínar tænastr á netinum og sostatt er framvegis nógvar nógvir tænastuveitarar sum ikki fáa ágóðana av samleikanum samleikakorti loyvi tænastuveitaranum at eyðmerkja borgarar og kundar í fysiska heiminum og kunnu hesum sostatt eisini fáa ágóðan av mennu almennu talgildingini nógvir áhugaðir áhugapartar í føroyska samfelagnum hava tørv á at borgarin gevurst til kennar fyri at veita røttu tænastuna her kann millum annað nevnast at borgarar skulu prógva sín bústað fyri at fáa avstott frá strandferðsluni fáa avstoddar til frítíðarvirksemi frá kommununum og annan við einum talgildum samleikakorti við hondina kann borgarin altíð vátta sínar grundupplýsingar so sum ptal og bústað og harvið vátta rættin til eina ávísa tænastu at fleiri almennu stovnar velja at stuðla menningini av talgilda sameikanum fíggjarliga vísir at tørvurin á eina slíkai loysn er stórur samdfelagnum til dømis kann kortið verða brúkt um borgararnir skulu prógva sín bústað fyri at fáa avsláttur í strandferðslunu talgilda samleikakorti verður ment sum ein app ið eisini inniheldur talgilda koyrikort appin gagnnýtir undirstøðukervi hjá talgild í føroyum við samleikanum vanganum og heldini hetta ger at loysini verður ment munandi skjótari og bíligari enn um hon varð ment frá grundini eisini merkir hetta at kttrygdina á talgilda samleikakortinum er á høgum altjóða støði talgilda samleikakortið er undir støðugum eftirliti bæði av innanhýsi serfrøðing a gjaldsstovuni og uttanhýsis ktgrannskoðaran umframt at loysinin áhaldandi verður dagførd samsvarandi nýggjastu trygdarvognum
takk fyri so er onkur viðmerking jóhandal ger so væl
ja takk takk fyri harra formaður eg hvussu a megn spurti røðaran um hann veit nakað um hvørt tað tú hevur fingið tær talgilla til dømis koyrikortið frá evstroðuni inn á skjóttuna sum er tað tað mappandi brúkar og tað ver tikin at politinum til dømis so havi eg tað komið ífyr á oyra at vitka ikki hvurtú havt tað tað tøkar vanligai trísiska koyrikortið í hondini og vustu t hetta her koyrikoritn fram sum eg milum annað havir so ver tur bót veit ú røðar nøkað um tað um tað er faktað ella

sacetomsen takk fyri formaður nei har fari eg faktiskt vara skyldigur men eg kann djú út frá at hetta hetta
tat koyrikortið avloysirtað verandi koyrikortið um tað vísa seg at vera vera tøkniligur trupulleikar har kortið ikki verður tøkt í einari støðu har mann skal vísa tað so gangi eg út frá tað verður tikið hædd fyri uppá onkran máta takk fyri tak fyri so er næstur a røða á listanum er magnus rasmussen ger so væl
ja her eru tvey tvey uppskot vit kunnu siga undir einum nú hevur undanfarnu røðari greitt rímiliga væl frá haldi bæði hesi uppskotini eru ella tað vóru nak nøkur uppskot vit arbeitdu við undanfarnu samgongu sum hann so hevur fórt víðari og eisini havt til hoyring og og og viðgjørt eftirfylgjandi eg haldi at ofta sigur mann at tann politiska skipanin er nokk so tung frá tí at tað e eit hugskot til kanska at eitt uppskot verður samtykt men tað erikki uttan grund at tað skal út til hoyring og so er ein framløga og so er ein fyrsta viðgerð og so er tingviðgerð nevndarviðgerð og so afturviðgerð tvær ferðir í løgtinginum tað er nettugt fyri at kunna lýsa mál so væl sum tað nú einaferð kann lata seg gera tá eg nevni hatta so er tað í serliga í samband við hetta sum handlar um hendan her almenna talgilda postkassan ella postskipanin á mínboks har ið ein rættiliga stór broyting er gjørd aftan á hoyring ein ein øgiliga grundleggjandi broyting mann sendir tað út til hoyring og mann heldur siggurt efta fínasta slag og tað er næstanhvørt hoyringssvar sum er komið inn sum hevur eina viðmerking og tað er má so tikið til eftirtektar og tað er grein trý

almennir stovnar og løgfrøðiligu persónar kunnu sjálvbodnir tó undantikis s tykki tvey velja at samskifta umvegis mínboks stykki tvey sigur almennir stovnar skulu samskifta umvegis mínboks hatta var øgiliga øgiliga nógvir partar sum reagera uppá skal tað vera eitt krav og tað er mann so tikið til eftirtektar um hann hevur strikað tað so nú stendur tað at almennir stovnar løgfrøðiligir persónar kunnu sjálvbodnir velja at samskifta umvegis mínboks og tað er tí at mann fann útav at har vóru so nógvar ymiskar avbjóðingar í hesum her og mann var ikki ordiliga kundi svara øllum spurningum og mann varð skjordiliga til reiðar so tað haldi eg er er eitt øgiliga gott dømi um at ein hoyring kann líkasum flyta nøkur ting tað sum eg haldi er er rættiliga áhugavert tað stendur á síðu trettan í viðmerkingunum eisini og tað eri ofta tá ið tað kemur tilhet her talgilda vit sum eru komin eit sindur upp í árini vit vita hvat pappír her vit vita hvat tað bræv er og vit vita nú eisini hvat ein teldupostur er men so táy alt blívur talgilt so blíva fólk eitt sindur ørkymlað hvussu er við trygdini og og eg sum ikki klári hetta her at alt hetta talgilda tað pjøðast ikki bara at vera tilkomufólk tað tað kunnu eisini vera fólk sum hava hava aðrar avbjóðingar men har stendur øgiliga væl útgreinað at mínboks er ikki lógarkrav fyri likamligar persónar tað er ikki it lógarkrav og likamligir persónar skulu vera væl kunnaðir um brúkstreytirnar fyri mínboks undir hesum hvussu hansara persónsupplýsingar verða viðgjørdar og skal góðkenna hesar fyri at tilmelda seg til mínboks og so hetta her almennir persónar kunnu ikki krevja at samskifti við likamligar persónar skal vera umvegis mínboks eitt tílíkt krav hevði kravt serskildað lógarheimild eg veit væl at rákið er og tíðin er soleis at tað blívur meira meira talgilt og um nøkur ár so so verður tað uppaftur meira men at mann eisini hugsar um at tað eru fólk í samfelagnum sum ikki megnar heta her ella kanska av prinsipiellum ávum ikki vilja so er hetta ikki soleiðisnar at gerat lógarkrav fyri privata persónar og tað haldi eg er gott tá tað kemur til

um hetta her sum eitur talgilt samleikakort so var tað eisini eitt sum vit arbeiddu við landsstýrinum tað kom ordiliga upp av tí at akstovan tosaði um at fáa t talgilt koyrikort og so fær mann í í holt við heta her og sær at vit skulu jú kanska gera taðeitt sindur víðari og tað sum eisini eg haldi er nokk so gott har tað er ati ella vit kunnu hyggja hvat hvat endamálið er við hesum altso endamálið við lógaruppskotinum er at geva hesin her talgilda samleikakortinum ta neyðugu lógarheimildina tí vit hava ikki nakra lógarheimild so tað kann mann siga at tað er tað er endamálið hetta er so eisini sent til hoyringar og tað eru fleiri sum hava hava gjørt viðmerkingar til tað og mann hevur tillagað serliga viðmerkingarnar til tað til tærviðmerkingar sum eru komnar men her er ein ein spurningur og tað stendur at landsstýrismaðurin ella kvinnan kann eisini gera tað so at vissi ikki bara vil hava eitt talgilt koyrikort at eg eisini kann fáa eitt fysiskt og nú var ein spurningur her í tingsalinum í áðni altso uum um tað verða góðkent at man bara hevur tað á telefonina til dømis tað tað mugu vit so bara finna útav í nevndini men samanumtikið so haldi eg eta hr er tvey lógaruppskot sum eg eru faktiskt í ordan og tá ið eg so nettup á tar sum bleiv tikið burtur og at ikki er eitt krav at mann skal so haldi eg tað at hetta her er absoluttan gongd leið og hetta ger mann jú eisini í grannalondunum sum vit samanlukna koma við og vit vita tað at tað gongur tann vegin við hesum talgilda men tð eitt sum er nokk so áhugavert tað er hetta her við at mann fer at spara pengar við at alt blíva talgilt tað tað haldi eg ikki vit hava sæð nógv til og vit síggja longu nú í fíggjarlógini sum vit arbeiða við at okkurt skal endurnýggjast longur fyri milliónir og tað er fýra fimm ára gamalt altso men tað sum mann kann kanska spara tað er tað er pappír í hvussuer altso ta hetta her við hesum postkassanum at mann at porstoðið minkar og mann brúkar minni pappír og sovíðari men at mann fer at spara tá ið tað kemur til teldur og telduskipanir tað hava vit ikki sær nógv til so tað skal nakað henda alvorligt vist tað verður men vit mugu vera við í hesum her økinum vit mugu sum eitt framkomusamfelag vera í í fremstu røð og hava góðar skipanir soleiðisnar at arbeiðið kann ganga lætt og smidliga fyri seg og effektivt takk fyri
takk fyri so er tað viðmerking elsbøtt marsetur
ja takk fyri harra formaður eg samdi røðaran í sner at tað er gott at mann koyrt har vekk mann skal at mann hevur møguleikan
frælsið tað má so koma fram um alt men eg hugsaði um at tað hevur verið koyrikortinum nú var jóhan dahl ígjøgnum formannu sum sigur at hann hevði eitt slíkt koyrikort ella kundi vísa eitt sýrd er tað galdandi har skal nokk ferðsluum eisini broytast um tað skal vera galdandi talgilt takk takk fyri so er tað magnus rasmussen
takk fyri formaðurin ja tað var akkurát tað sum sum kom upp í áðni nettupvar hetta her er hetta nú í ordan at vit bara hava eitt talgilt koyrikort sum eg segði at landsstýrismaðurin ella kvinnan kann líkasum gera tað at at eg fái eit fysiskt mæn visti eg nú bara at siga tað tað er nokk við hesium talgilda fyri míttviðkomandi eg vil hava tað á telefonini er tikin av løgregluni og vísa hetta her talgilda telefonini og og tað ikki er gott nokk so hava vit ein trupulleika og tí má hatta har ið hvussu er lýsast í væl og virðiliga í fíggjarnevndini um tað er soleiðisnar sum elspett mersetis gunlegsdettir tingkvinna vísir á at sum mamma han gera onkrar broytingar kanska í onkrari aðri lóg til dømis ferðslulógini so tað mugu vit ið hvussu taka upp soleiðisnar at vit ikki fara at samtykkja nakað sum sum gongur ímótigaldandi lóg takk fyri
takk fyri so er tað næstu røðarð á listanum beinir johannesen ger so væl
ja takk fyri harra formaður har eru so tvey uppskot ið vit viðgerða undir reinum og tað er sumtað er verður sagt tað er fyrst er tað um mínboks postskipanin at vit gera eina almenna postskipan og so eigur tað eisini hetta samleikakortð og mín boks sevur so verið ein skipan ið mann hevur brúkt í eina tíð og verður tað nú so eisini tað er so elektron sum hevur umsitið hana nú verður hon so brúkt til er ætlanin at hon skal so fevna um allar stovnar og at og at allir stovnar skulu brúka sama paln og tað a sær sjónini er ein fyrimunur í so máta at at mann hevur henda pallin her man mann vurhann hann er mann kann siga hann er gjørdur og hann er mentur og at sama so spar mann kanska í tí endanum at allir stovnarnir ikki í hvør sínum lagi fara at gera sín egna skipan og í so mátla er kostnaðir minni kann mann siga men eitt sindur av tí sum magnus rasusen eisinivar inni á tað var hettaher við fíggjarliga avleiringum so er er tað kanska í júst hesum førunum sum sagt at tá ið allir fór at brúka sama pall at tað var ikki verið so sær at allr stovnarin hvør sær far at gera ein pall so spar mann harbeint men men tað skav jú eisini eitt viðlíkahald til av hesum pallinum her eins og tað er við bygning om vegum so skal teir talgilda eisini hava viðlíkahald fyri at allatíð lúka tykur krøv ið eru og tískil eisini hv veri ávart at vita hvat ið hvat tað kemur at kosta fíggjarliga frameftir í mun til viðlíkahald avskipaninum soeiðis holøkrøll krøv sum skal gera og tað skal helst gera tá tað kemur til heta hetta her økið her beint sum er eisini mann kann siga nógva av tí ereisini postir sum eru øgiliga kanska ja ítrúnaðig hil fólk so tað er stóran týdning at at mann hevur øgiliga góð trygdarkrøv etsa man mann lýkur tey hvørtfalt og eg haldi eisini er gott at tað er ikki eitt krav so sær at fólk kunnu ja um tað so er at tey ikki heilt føa seg trygga við tað talgilda ella ikki h føla seg hava førleikan til tað ella av øðrum orsøkum ikki ynskja at hava eina tílíka postskipan so at tey ikki eru kravd eftir tí tað er eisini positivt tálið í hesini upskotum her tá tað kemur til samleikarkortið so blivi pengar sett av ífíggjarlógini hár tveyogtjúgu at menna hetta her og tað eru øgiliga nógvir møguleikar í einum tílíkum samleikakorti bæði hjá kommunum at kommunurni kunnu brúka tað í mun til kanska ymisk tilboð hjá teimum og so er tð eisini strandferðslan har tað er so sær at tað er fastbúgvandi á summum økjum ið hava kanska eini ja eina avsláttar skipan og at sama so so kann mann brúkakort til tað og so er tað eisin hetta her talgilda koyrikort sum longu hverið nevnt fleiri ferðirnar og harbeint skalman allarhelst gera broytingar í ferðslulógini tað stendur so einki um tað beint her í hesum uppskotunum her beint men hevði tar verið áhugavert at vita um tað er á veg eisini tí ati mann sigur at hetta kortið verður klárt at taka í brúk fyrr eg helst í tveytúundo trýogtjúgu so tað hevði kanska verið gott at fingið at vita tá mann eg hugdi ígjøgnum hettar uppskotið her so var tað í lógartekstinum so var tað eitt pætti sum kanska eg helt verða eg veitkim an kann siga eitt sindur løgið men tað er grein fimm har sigurmarnhnn tað at landstýrismaðuin kann áseta reglur um at útflýggja talgilda samleikakortið í fysiskum formi ja eg nokk so tað verður stutligt at síggja talgilt kort í fysiskum formin eg vetiki akhvat hvussu tað sær út men t tað kanska anýrvinna kan greiða frá men meg haldi at hetta eru tvey góð mál og sum vit taka undir við og mensjálvandi tað eru nøkur ivamál mann hevur millum annað enni við koyrikortinum hvussu verið við tí og og so er tað eisini hetta her alt heta her kemur ast at kosta framyvir bæði við viðlíkahald og at menna skipanina víðari hvat mann kann vænta at tað kemur at kosta framyvir so tað er eisini gott at fingið at vita antin er ella í fíggjarnevndini tað fer at vigja tað har beint og tað skal fáa frá fólkaflokki skal tað fáa eina góða og virðiliga íðgerð takk fyriharraforma
takk fyri sovorða viðmerking kailea holm johannesen ger so væl
tá mann tosar um hetta her við við talgilding gevi tær nakra meining yvirhøvur visti eg fái mæra talgilt koyrikort og eg vísir tað fyri ein stressara ella politisti ella løgreglumanni at eg at tað slet ik verður góðtikið er taðikki tí við standhir tí mugu vit fáa tað í ordan alt gangið út frá áðrenn áðrenn hendan viðgerðin er liðug á og hatta blívur bíligari vist tit finna onkran í nevndini sum sigur at tað er blívur bíligari í krónum oyrum á fíggjarlógini so hevði gott hugsað mær at vita at fingið at tað at vita so er tað ein dømi í føroyum
takk fyri so er tað beini johannesen ger so væl
takk fyri at tað er pøga rætt sum øh kellið í hálvfjerðs
hom johanesen sigur at tað má vera nú hevur mann brúkt pengar upp á at menna hetta koyrikorti talgilda koyrikortið og nú er tað sum sagt í hesum uppskotinimher í viðmerkinum so verður tað klárt at taka í brúk við fyrruhelvt av hesum árinum so skal tað sjálvandi vera at allar heimildir og allar lógir og annað at tað eru líkasum eisini samsvara við tað sol eisæra at fólk ikki koma eg veit ikki illa antirfyri s vist ta er so at tey halda at hetta talgiilda koyrikortið er galdandi og vise allar lógarheimildirnar ikki koma upp á pláss so tað er eisini týdningarmikið at mann fær tað upp á pláss samstundis sum eg mann far eftir talgildu loysnina so takk fyri harra formaður takk fyri so er tað næsta røðararlistan eirikur o jákusstovu ger so væl
ja takk fyri harra formaður tá eg fylti átjan ár visti eg ikki ordiliga um eg skuldi fáa mær koyrikort lívið var fínt uttan bussarnir koyrdu eg átti ongan bil ið hevði sum so ikki pengar til tað heldur so áhugin hann var eitt sindur avmarkaður eitt hálvt ár seinni so hevði eg allíkavæl fingið mær koyrikort vinmenninir sum vóru nakað yngri enn eg tosaðu ikki um annað so eg fóru bara við tá ið teir byrjaðu at ganga til tiri líka síðan eg fekk koyrikort so havi eg verið glaður fyri tað nakað tað sama var galdandi fyri mínboks eg helt tað mundi vera púra óneyðugt at fara í gongd við nakað sovorðið poskkassi er uttan fyri húsini bankar tryggingar og onnur høvdu øll hvør sína app og tað frá taks kom inn á heimasíðuna hjá taks ja ella so kom til postkassan tá eg so fekk mær mín boks fyri nøkrum mánaðum síðan so bleiv lív eg lættari upp á ein máta sum eg ikki hevði hugsað um fyrr alt liggur sama stað tað ber til at finna runt í tí og eg misteink ikki onkran veitara at sletta brøv sum tey ikki vilja hava at eg skal blíva við at hava ja og so missi eg heldur ikki sjálvur brøvini burtur og so koma vit aftur til koyrikortið á telefonini tí eg má tíverri viðganga at eg ikki altíð veit hvar koyrikortið liggur men tað eru hinvegin fa sekund í tilveruni at eg ikki veit hvar fartelefonin er og skal ferðslulógin broytast fyri at fáa hetta talgilda koyrikortið at rigga so haldi eg vit skulu bara broyta tað sum skjótast við øðrum orðum so haldi eg bæði uppskotið um mínboks sum almennan postkassa og um samleikarkort og koyrikort verða nakað sum er við til at gera tilveruna lættari øll eru sjálvandi ikki sum eg og tað er gott men tað merkir eisini at tað til dømis er skilagott at tað framvegis skal bera til at liva uttan hesar báða skipanirnar viðvíkjandi mínboks so er tað heilt greitt at alt í mun tilmasiga í mun til skipanina er sjálvboðið hjá borgarunum og at brøvini frá borgarunum til fyritøkur og myndugleikar tey skulu eisini vera ókeypis eftir lógar uppskotinum tað ljóðar skilagott eitt annað skilagott er at fíggjarmálaráðið hevur tikið ein stóran part av viðmerkingunum frá teimum ymisku hoyringspørtunum til eftirtektar til dømis at hatt má takast fyri at eg eru borgarar sum av ymiskum orsøkum ikki hava rættindi førleikar ella annað sum hevur við sær at mínboks og samleikaappin ikki eru akkurát rætta loysnin fyri tey í verandi løtu men við samleikakortinum eru so nakrir møguleikar har tað til dømis ber til at knýta børn undir trettan ár til samleikakortið hjá foreldrunum men við øllum hesin her er onkursvegna greitt at tað fer at taka eitt lítið sindur longri tíð at fáa hesar skipanirnar til fullan virkna enn tað tekniskt ber til tað fer at taka longri tíð í veruleikanum enn tann tá tann tekniski møguleikin er men tað er ikki bara býtt tað kunnu eisini vera viðurskiftir við einari slíkari skipan sum vit ikki o sum vit onnur ikki duga so væl at fáast við tað er ikki alt sum skal verða alt fornevnt eg kann taka tvey dømir eitt var í samband við limaskap í fólkakirkjuni í danmark har var tað soleiðis at tá ið danska kirkjan tók støðu til at gifta samkynd so vóru nøkur sum meldaðu seg úr fólkakirkjuni og tað var tað var eisiisinar eitt tal sum mann legði merki til men tann veruliga stóra útmeldingin úr fólkakirkjuni hon hendi somu løtu sum tað bar til at gera tað við einari app á fartelefon og ikki við at møta upp hjá kirkjuni tað haldi eg ikki vit skuldu gera her tað sama í mun til at tá ið fólk skulu skiljast frá hvørjum øðrum so bleiv tað gjørt soleiðis at vissu báðir partar nøkulunda samstundis søgdu ókey vit skulu skiljast jamen so bleiv tað ein veruleiki ígjøgnum hesarar æppirnar tað haldi eg heldur ikki vit skuldu gera her og tað haldi eg eisini vit síggja aðrastaðni at mann er ferinvi atfara burtur frá tí ja í mun til tann praktiska veruleikan so eru tað nøkur ting sum hendan skipanin væl kann brúkast til eitt aktuelt dømi er í mun til ferðasøðlaprísir hjá strandfaraskipum landsins har tað hevur verið umrøtt at deferenserað prísir ímillum føroyingar og onnur sum brúka farleiðirnar og har kann samleikarkortið væl nýtast sum prógv um bústað í føroyum onkur hevur eisini nevnt at munur skal gerast á teimum sum til dømis ferðast úr suðuroy til arbeiðis á meginøkinum og so teimum sum fara úr klaksvík til suðuroyar nakrar ferðir um árið í ítróttarørindum eg eri fyri sovið grundleggjandi samdur at eg skal rinda meira enn tey sum fleiri ferðir um vikuna fara úr suðuroy til arbeiðis á meginøkinum men tað má so eisini verða galdandi fyri tey sum pendla úr meginøkinum og til suðuroyar men ta tí diskusiónina fara sikkurt at koma til í einum øðrum høpi nú hava tvey væl verið teir seinastu mánaðirnar og vit fingu øll væl koyrt við postnum har kundi tað kanska hjálpt upp á útreiðslurnar um vit yvirtíð komu har til at taðat til dømis vælkoyrt kundu sendast gjøgnum mínboks ella komu beinleiðis inn á samleikakort appina ha sjálvandi eisin nakrir spurningar í samband við tað eg nevndi í áðni tey sum ikki kunnu ella hava møguleika at brúka skipanina og so eru tað eisini nøkur sum bara ikki tíma tað skulu tey sjálvandi hava loyvi til men sum tað endaði við hjá mær til dømis so má tað eisini vera soleiðis at tingini gerast truplari og truplari og so noyðist mann onkursvegna at vera við til endans ein annar spurningur sum hevur verið uppi á vent sum vit eisini halda at vit skulu halda fast í ta er hetta við trygdini hvussu tryggja vit okkum at hesar skipanirnar alla tíðina eru nóg tryggar við vita hvat tið pappír er fyri nakað vit vita sum við øllum hesum digitala hvat fyri umferð og hvat feri ikki umferð og hvussu tryggja vit hesar upplýsingarnar hjá hvørjum einstakum av okkum og tað gangi út frá vit fáa kunning um tá ið málið kemur fyri í fíggjarnevndina og so er hesin spurningurin kostnaðin um tað verður bíligari í krónum og oyrum tað vænti eg ikki men eg vænti at í mun til tær íløgur sum skulu gerast í samfelagið annars so er tað bíligari at gera upp á hendan mátan enn at gera upp á aðrar mátar fyrivi so haldi eg mann kann siga at eg eg vænti at tað fer at loysa seg samla sæð í onkrum øðrum londum har hava tey gjørt kanningar av hvat digitaliseringin er givið og har hevur tað so verið eitt pluss á tí men eg haldi akkurát sum fleiri her inni hava nevnt at tað gevur øgiliga góðan meining at fáa at vita hvat hvat ger hettar og hvat væntar mann tar fer at geva øh tað eru sjálvandi eisini aðrir spurningar og onnur ivamál til tsa eri ymisku málini men eg ivist ikki í at bæði samleikakort koyrikort og økt nýtsla av mínari boks fara at gagna føroysku tjóðini takk fyri harra formaður
takk fyri so eru onkrar viðmerkingar erling eidsgaard gersovæ
ja takk fyri eg haldi at tað er øgiliga gott at tú kunnu fáa hesi tingini orðnaði tí at eg gleði meg virkuliga til at fáa alt talvgilt men tað er eitt ting sum skilera meg tað eru navni mínboks tað eru eg haldi at tað er eitt øgiliga ófantaligt navn tað kann ikki bendast og tá mann skal spyrja onkran so sigur mann hevur tú kekka tína mínboks hevur tú fingið tín mín lykil tað er tað er heilt øvugt at tað er heilt heilt forbronglað so eg ætli at spyrja eirik í vatnstovu hvat hann heldur um tað og eg hopi at onkur kann taka tað upp og at kanska mann kann fáa broytt navnið í somu syftu takk fyri
takk fyri
blakstovu ger so væl takk fyri takk fyri ein øgiliga viðkomandi spurning og viðmerking kmu siga spyrjar nú púra rætt í tí at hatta ljóðar eitt sindur líka sum tey dømin sum vórðu nevnd tað ljóðar eitt sindur sum tað sum beini johannesen var inni á at vit skuldu hava eitt talgilt fysiskt kort her eru nøkur ting sum ikki hanga saman og tað haldi eg avgjørt at vit eisini skulu skulu fáa landsstýriskvinnuna at svara uppá hvat hvat mann ætlar at gera viða
takk fyri so er tað orðnið skomm
pólli ger so væl takk fyri harra formaður røðarin var inni á hesini her við trygd attað skal vera trygd og ati verða trygg ella vera sikkur í at hesa upplýsingarnar hjá okkum sum fara inn í hesar skipanirnar ikki verða misbrúkt ella koma í skeivstøðu men hvat gera vit við tey sum fáa sín digitala identitet tiknan upp á einanan máta hvat ger hvussu lofta vit ella hvat hvussu skal skipanin lofta teimum sum fáa sín digitala jla hevur tú eitt boð upp á tað
takk fyri
jokstovu ger su væl ja takk fyri eg havi ikki teir teknisku førleikarnar til at siga akkurát soleiðis verður hetta lofta men tað snýr seg sjálvandi um at mann nettupp setur teir spurningarnar sum orni skoli setir nú eisini og at vit upp á tann mátan fáa eitt innlit í jamen hvussu verður arbeitt við hesum og er tað nakað við onkurt hjá politinum ella ella hvat er tað sum skal til fyri at fyri at mann tryggjar hesi tingin
takk fyri so er tað kaili holm johannesen ger so væl
ja tað var akkurát tað sum var mín vinkil takk fyri eina góða talu tað var mín vinkil joanin tað er at í krónum og oyrunum her og nú so saman gjørdur men perspektivið er óalmindiliga stórt við talgilding og sparing av resursum framyvir pátt alt á talgilda samfelagar okkara boks eg veit ikki um tað kundi stað fyri mín boks
takk fyri airikur jákusstovu ger so væl
ja nú fari eg at royna at svara ja tað sum er øgiliga týdningarmikið í hesum tí nemliga at vit ikki bara síggja eina kempustóra sparing fyri okkum hetta er eisini sum onkur annar røðari var í ná hetta snýr seg um at byggja eitt innfrøðkervi onkursvegna og munurin á einum kunnu siga innfrøðkervinum í kt-heiminum tað síggja vit ikki vit síggja ikki har undir hol í vegnum ella um bygningurin berjir at leka og tí mugu vit onkursvegna bara vita og hava tað við okkum alla tíðina at hetta er nakað sum kostar men upp á sama máta sum at ein mugu siga ein veður gevur meining síggja hevur hetta østu meining í mun til at úturbyggja okkara samfelag takk fyri
takk fyri so er næsti røðari hanna jen
ja eg skal taka í sama tráðin sum tey undanfarnu framsøgufólkini um tvey nýggj lógaruppskot og og tað er tað sum vit hava við at gera tað er tvey fullkomiliga nýggj lógaruppskot og tað vil siga at vit fáa eina rúgvu av nýggjum lógum kunnu vit staðfesta og viðhvørt situr mann eftir og spyr um um vit onkuntíð skulu avtaka onkrar lógir eisini tað er at at hava av lógum sum verða gjørdar í hesum førinum so er tað fyrst vit taka tað fyrst um postskipanina mínboks og sum sagt eina spildunýggj lóg og har eru sjálvandi nøkur nøkur nakrir partar í tar lógini har eru allýsing og har eru nakað um brúkarar og har er nakað um rættarvirknað persónstali um lýsingarbann um dátutrygd og teknisk krøv og gildiskoma altso tað er ikki so hon er ikki so langt hendan lógin hon hevur nógvar sovorðnar kansta man siga øgiliga ítøkiliga sjálvandi partar og vit hava við se holpið beinanvegin til hoyringspartarnar so er tað soleiðisnar ati almanna o mentamálaráðið og almannaverki tey hugsavnað seg um brúkararnar við serligum tørv í sínum svari og tey nevna hetta her við tí dagliga samskiftinum og tí óformliga samskiftunum sum fyllir so nógv á tí økinum og har fáa vit so at vita eftirfylgjandi at hetta her kravi um at at at myndugleikar skulu samskifta borgarar umvegis mínboks er strikað og tað síggja vit aftur aftur til til hoyringssvarið hjá fleiri at tað hevur víst seg at tað eru nógv meira meira kansk mann siga har eru nógv mir fleiri fasettir ella partar í hesin her sum vísa tað at tað var ikki búgvi til at fara at alt samskifti skuldi fara yvir har dtureitt litið nevnir hetta við at lækka aldursmarkið og um dátutrygd og har sær mann at har er nýggju áseting kom inn í lógaruppskotið av tí sum sum nágreinar hetta her við dátuábyrgdarum og etiska ráðið tað spyr um hetta her at varðveita møguleikan fyri samskifti umvegis teldupost tí at summi hava avbjóðingar at lesa og noyðast at nýta hjálpartól taka tey fram og so nevna tey útlendingar og tað at samskifti er á føroyskum og at tey kanska ikki eru inni í skipanini og so framvegis og har verður tað so svarað at avtíð ar skipanin er á enskum og at av tí atútlendingarar so skjót sum tað fáa itt eitt ptal her sum kunnu teir koma inn á skipanina at so sær mann ikki tað sum ein ein trupulleika men eg haldi at vit skulu spyrja eits sindur nærri um hesi viðurskiftini í nevndini síðan verur tað víst á hvat fyri stuðuls tøkni er er tøk at brúka og á fulltrú soleiðisnar at mann kann ganga hesum her ymisku tørvinum á møti tá tað kemur til kals eg mann siga andan í hesum her lógaruppskotinum so verður tað tosað um at talgilda og tavilsia tað er ein ein ein ein drívmegi til at talgilda har kann mann so siga at hoyringssvarini tey eggja til eina meira inkluderandi talgilda

kemur tað fram frá etiska ráðnum hetta her við atatat at og tað er tað sum snýr seg um nær um rættartrygdina nær nær er hetta her hessu boðini komin fram har verður tað sagt í grein

fimm at upplýsingarsendir í mín bóks roknas sum punkt eitt framkomnir ella komnir fram ta løtuna upplýsingarinr er atkoman fyr móttakaran og punkt tvey at verða sendir av ásetta sendara har verður eitt sindur av samskifti aftur og fram um hví kanska eini fráboðan um í telduposti ikki kunnu kkunnu galda líka væl sum tað at eg komi fram men tað er tað fáa vit so svar uppá har eru nógvir viðkomandi nógvir viðkomandi spurningar frá hoyringspørtinum heilsamálaráðið og landssjúkrahúsið tað nevna kommunulæknar viðtalurnar og um tann eyka kostnaðin eg haldi ikkiat tað kemur so øgiliga væl greitt fram hvussu tað skal verða loyst tað ætli eg mær at kanna eitt sindur nærri í nevndini tað at mann skal gjalda so so nógv fyri at koma inn í hetta her fyri hvørja kommunulæknar við tala kommunufelagið ynsk eftirlýsir ein loysn fyri talgilding og fígging framyvir fyri landið og tað tekur fíggjarmálaráðinið undir við men har verður so einki meir sagt um tað íg e altað er áhugavert tí tað hevur eisini verið frammi í viðgerðini longu í dag at hett her við fíggingini er ikki bara eitt smáting tað er eitt stórt ting sum má verið noyddur at tosa púra opið og og tosa saman um við øll tey sum tað viðvíkur ktfelagið hevur nøkur um ræktavirkuna um tøkniligar fyriskipanir um trygd og førleika og annað ogeg haldi at har ferð ast samskifta fram men har er nógv eftir at umrøða tí mekt hevur nógvir fyrivarnir vegna sínar brúkarar men har verður so nevnt fulltrúarloysnin og síðani verður tað lovað at mann vil fara inn í eitt samskifti við megd um fleiri av hesum tingunum her og tað er ræðuliga týdningarmikið at mann ger tað vísindasisemisnevndin vísir á at tað kann kanska verða trupult visti mann leggur alt øll eggi inni eina kurv at alt er í eina skipan hvat nú visti brekur á skipanini og vit kundu enntá fara so langtsm att sagt hvat vist nú tað er eitt ordiligt krassj og og og alt okkara tilfar liggur inni har onkur nevndi í viðgerðini í áðni vistu ein ein samleiki verður yvirtikin hvat ger mann so hvussu fær mann so fatur á hesin dáta aftur hetta er altí rættiliga viðkomandi spurningar sum tað er gott at hoyringspartarnir koma at koma við og spyrja um sum vit hava høvi at viðgera nærri í nevndini eg fari nú yvir til hitta uppskotið sum eitur sum eitur løgtingslóg um talgilda samleikakortið tað er ein munandi styttri lóg og grein eitt hon sigur at hetta her verður tað talgilda føroyska føroyska talgilda samleikakortog tað verður nevnt í viðmerkmerkingunum at tað verður ein app

greinarat mann fer at taka upplýsingar frá landsfrólkayvirlitinum til til hetta her kortið grein trý eri soleiðisnar at vist mann skal hava talgilda samleikakortið jamen so skal man hava talgildan samleika og grein fýra snýr seg um hetta við foreldrum hjá børnum sum ikki hava hava aldur til at hava samleikakortið á tey kunnu knýta tað at og so er tað ttað fysiska samleikakortið sum har sum tað er kunngerðaheimild til í grein fimm at at geva fysiskt samleikakort eisini fyri tey sum ikki hava talgildan samleika og har hava eisini verið nøkur ting frammi um hvussu mann orðar seg um hetta her orsakirnar til serliga hetta seinna uppskotið eru frá verða nevndar í sambandi við hetta her talgilda koyrikorti at akstovan arbeiðir við tí og at líkasum hetta er tað sama tað vistú skalt hava eitt talgilt koyrikort so kanst tú tað sama arbeiða við einum talgildum samleikakorti sum kann brúkast í nógvum øðrum førum og tað kunnu vit sjálvandi siga at at tað er at mann kann gagnnýta arbeiðið tá ið tað er gjørt og og so og so fer hetta her koyrikortið í hesa her appina sum varð umrødd í áðni har sum tað talgilda leikakortið er og undirstøðukervið undirøllini hesin her er samleikin vangin ov heldin og sagt verður at kttrygdin er í lagi eg havi ikki førleikar til at døma um tað so tað er sjávandi eisini nakað sum vit skulu viðgera ett sindur nærri hetta er ein løgfrøðilig karmur um eitt kort og kostnaðurin av at reka hetta her kortið er fimm hundrað túsund um árið verður sagt og at tað skal fara av rakstrinum hjá talgildu føroyum men vinnan má sjálv gjalda fyri íbinding í skipanina og eftir stendur so spurningurin tá ið alt hetta her er farið á rull hvussu trupult verður tað hjá teimum sum ynskja at halda fram við fysiskum koyrikorti fysiskum dpostneifysiskum samskifti at tað at tú møtir upp og fært avgreitt at tað verður atkomiligheit at tað verður opið at tað verður møguligt og at tú faktiskt kanst halda fram við teldupossamskifti tað sær út sum at tað er nógv hent í hoyringstíðini og spurningurin er um tað er gjøgnumført at tann sum vil hava varðveita sítt fysikat koyrikort sum ikki ætla sær at hava talgildan samleikan í hvønn mun fer hann at kunna navigera og móttaka boð í tí føroyska samfelagnum í nærmastu framtíð tað haldi eg a viðkomandi spurningar sum vit eisini mugu taka við í nevndarviðgerðina
takk fyri so er tað steff hann klein poulsen sum er næstur á listan ger so væl
takk hara formaður ja her eru tvey uppskot til viðgerðar sum vit viðgera undir einum mínboks og talgilda samleikakortið forbyrja við mínboks

ssver skimma heilt skjótt ígjøgnum paragrafirnar har so verður millum annað nevnt at tað er sjálvboðið at velja sær mínboks ogog samleikan annars til sum og mín boks er jú treytað av talgilda samleikanum og og harafturat í tí sambandi veður so eisini nevnt at almennir stovnar kunnu ikki krevja at samskifti fer umvegis mínboks og tað halda vit sjávandi øgiliga gott at borgarin kann sjálvir velja hesa loysnina til ella frá

øog bíða nú hoppa et ta itt sindur frammer her øso verður eisini til dømis nevnt í grein sjey at mín boks skal ikki brúkast til marknaðarføring og og er tað onkur sum sum misbrúkaraskipanina altso ferð at marknaðarfør har so kann man faktistdressast fyri tað altso tað er tað er tað er ein postkassi sum skanska mann siga sum heilt roin skal brúkast til onnur skjøl og so framvegis ein alt enn ein ein marknaðarføroying tað tað tað tað er sjálvandi øgiliga viktigt og gjaldsstovan er so dato ábyrgdari og har vita vit at krøvini eru øgiliga strang tá tað kemur til gdpr og annað og her er nokk rættiliga nógvir viðkæmir upplýsingar í spæl og tí er tað øgiliga viktigt at tann trygdin sjálvandi eisini er í ordan og og har má mann bara siga sum undanfarn røðari at mann mmá seta sítt álit á fakfólkini sum sum menna hesar skipaninar og og hava við kt trygt at gera at tey krøvini verða hildin og tað verðu nevnt í uppskotinum at undirtøkan er góð at eg eru tað verðu nevnt at tað er longu fimmogtretivu fyritøkur og almennu stovnar sum nýta mínboks og og samanlagt er tað umleið trýogtretivu túsund og fimm hundrað persónar sum hava tilmeldað seg til mín boks

so undirtøkan er stór og og tað sum verður nevnt sum eitt av høvuðsendamálunum í hesum her tað er at at tann vanligi posturin altso at at lógaruppskotið javnsetir tann vanliga postin við talgildan post sum som fer at koma á mín boks og at mann gevur hesum postkassunum somu rættarligu støðu

og tað komi eg eitt sindur nærri inn á tað kann vera onkur fyrimunar vansar við tí men sjálvandi tað tá mann fer hendan vegin sum smatann rættarliga støðan verða upp á pláss men fyr e koma inn á at fyrimunur og og vans sær við við hesari gongdini so verða so verða nøkur fyrimunur nevndir í uppskotinum tað at tað er lættari hjá borgarnum at hava yvirlit yvir síni viðurskifti og tað tað eg tað eri púra samdur í at tað er nógv nemmari at fara aftur visti tú skalt ein fimm ár aftur og finna eina um tað er ein rokning frá akstovuni ella um tað er skattauppgerð ella ella hvat er at finna tað har enn at fara at leita í í pappírpunkanar hjá tær sjálvum og har kanska ein stórur partur er farin í skrell

on onkurt spyr hvar ringbyndi er ja tað er kanska ikki øll sum eru so so væl organiseraði tí tí er tað heilt klártan fyrimunur tað sum kann diskuterast tað sparingarnar við at fara tann talgilda vegin og eg trúgvi at tað er tað er ræðuliga ringt at gera upp tí at líkasum vitgera nýggjar vegir og tunlar og annað so er tað jú bara ein stór útreiðsla á á fíggjarlógini sum vit viðgera fyrst og fremst inni men men óbeinleiðis ávirkarnar og óbeinleiðis inntøkur altso vinnan fær betri fortreytir og og kasta tí allarhelst meira av sær og tað kemur óbeinleiðis inn í í íí landskassan og tað kann hugsast at at tað er rættiliga nógvir óbeinleiðis vinningar við at fara tann talgilda vegin men men tað er ikki altíð so nevnt at gera øog og so verður gjøgnumskygdi eisini nevnt men men tað eru eisini nakrir nakrir vansar sog tað er tað eru tey eldru fólkini sum ella tað er serliga gomul fólk sum og entahevur pensjonistafelagið ið fleiri ferðt verið úti um hetta her at at at teirra limir klár fylgja við tí talgildu menningini og so kann tað eisini vera at nøkur er prinsipielt ímóti hesum her og tí er tað øgiliga gott at at tað er fríviligt at velja hetta her talgildu loysnina til men spurningurin er so hvussu tænastan fer at vera hjá teimum sum ikki velja hana til um fimm tíggju ár og taðttað er skjótt at hugsa sær til at at tann tænastan altso at mann skjótt blívur ein bborgara vist mann ikki velur velur hettahertil men tað haldi er øilia umráðandi at tað ikki blívur at at teirra rættarliga støða verður vird eins væl hjá teimum sum velja talgild leiðnan

og tá ið hesin her almenni postkassin mínboks fær somu rættiliga støðu sum n vanligur postkassa so sigur mann tá ið brævið er tøkt á á mínboks so so verður tað roknað sum sum móttikið um tað er lisið ella ikki og og akkurát hefta er um tað eg lisi etta ikki tað var tað sum hansjaku thomsen var inni á í fyrstu røðuni í dag tað kann vera tú kanst koma øgiliga óheppið fyri um tú ikki hevur lisið heftahr h vit kenna tað typiska dømi er at tá akstovan hevur hevur sent brævið út um vegskatt so so er tað onkurntíðnar at tað gleppur at onkur gloymir atbetala ella ikki ikki hevur sæð tar brævið og og so er pláturnar vekk tá mann vaknar onkran morgunin

hí hesum førinum kann tað hugsast at tað var upp aftur fleiri vistu nú tað ikki eru er røsk at hyggja at tað kanska var fleiri plátur kliptar og tað ta tosa vit roynt lágpraktiskt hvussu tryggja vit at fólk móttaka hesi boðini og og eg veit at mann mann fær ein meyð leisini um um er tað standard ella ikki upp á at mann fær yvirmegt upp á at mannhevr fingið post í mín boks skal tað vera ein autivigatión á telefoni eitt ella annað at tað eru nógv sum brúkaran sjálvur kann gera mær at hetta er heilt lágpraktiskt sum kann vera alt avgerandi fyri um og plátarnin verðr klipt ella ikki og fyri at nevna eitt minus afturat og tað haldi eg sjálvandi má má dyrkar kanska ikki allar vinklar undir tá ið landsstýrið kemur í hesum uppskotinum undir avleiðingarfyri fyri vinnuna so verður nevnt at mann heldur ikki at tað er stóra avleinkar fyria vinnuna men men posta kemur allarhelst at missa nógvar inntøkur tá vit fara talgilda vegin so tað er tað er sjálvandi tað er tð r ein tað e en loyði sumvið sum vit velja men men tað er bara nakað mamma

tað um eitt bræv kostar trettan krónur so er tað kanska túsund vísa brøvum tilsamans s sum koma ikki ikki koma at verða send umvegis posta so

havi eg eitt sindur av tíð eftir til hitt uppskotið harformaður sum ikki er líka drívt tað snýr seg um tað talgilda samleika kortið o tað kemur so vera okkara almenna okkara landi og beinini gjørdu eitt sindur burtur úr hesum her talgilda fysiska samleikaprógvinum og og og tað eru vit aftur innií hesin her at jamen tað er tað er tað er framvegis frívilligt tað kortið verður eisini knýtt til samleikan sum summi koma at vera prinsipielt ímótir og sum onnur av praktiska orsøkum ikki seta seg føran fyri at velja til
og tí er tað øgilia umráðandi at mann fær tann møguleikan t at fáa eitt fysiskt kort øog og so verður tað nevnt at tað tað skal brúkast til at prógva bústað og millum annað at kommunurnar koma brúka hetta her í mun til avsláttir til frígtíðarvirksemið pensjonistakort koyrikort og annað eru eisini blivin nevnt ogog tað sum hevur verið undrast á her til allarsseinasta er at mín fatan hevur verið tað at politiska skipanin eitt nú hevur ynskt tað at mann skal fara defirisera prísirnar til til útoyggjar og annaða fyri tey fastbúgvandi og og so framvegis og tá hevur akkurát hetta verður nevnt sum ein forðing at jamen hvussu skulu vit demferisera so nú sær út sum at nú er ein loysn á veg men í hesari loysni er tað fysiska kort er tøkt ogso kann mann spyrja seg sjálvan vvistu tað vera ein politiskur vilju fyri fimm árum síðani hví søran kom tað fysiska kortið ikki bara tá og so kundi mann so framvegis so líðandi kom inn í tí talgildu skipanina men men tað er so hvat tað er tann tann talgildi heimirin er komin fyri at vera og og her gera vit so nøkur framstig av tí spornum harra formaður takk fyri so er tað viðmerking hanna jen
nilsen ger so væl takk fyrihara formaður ja nú nevndi steffan klein poulsen eta hetta dømi við notifikatiónum ella telduposti um eini boð sum liggja í mínboksnm har kemur tað jú faktist rættiliga greitt fram í samskiftinum um um viðmerkingar frá hoyhoyringspørtum at tað er tað at hyggja inn í ta inn í mínboks sum sum er hægri altso tað stendur yvir tí notifikatiónini ella ella tí fráboðan ella tí telduposti sum tú kanska ikki fært tí okkurt brek er onkustaðni ella tað fer millum skynsa holm so tað haldi eg stendur nokk so greitt at at tað verður tað at tú noyðist at upparbeiða á eina venju at fara inn har at hyggja fyri sykra skyld og og tá er tað so kanska mann kann spyrja at visti nú allir myndugleikar og og velja og øll vinna velur at brúka mín boks hvussu lætt verður tað so at fáa nakað boðað nakrar aðrastaðni frá tað kann mann so sjálvandi spyrja vegna tey
takk fyriharar formaður takk fyri so er steffan klein poulsen ger so væl
ja tað er tað er púra rætt sum hanna jensen vísir á at tað er tað er soleiðis rættarstøðan kemur at vera á hesum økinum at tú mást inn á mín boks og tryggja tær at tú hevur úti vi tær tær upplýsingar sum tú fært sendandi har men men eg royni bara vísa á at roynt lágpraktiskt so so er tað ein munur frá at tú fært ja brævið í postkassan og ella tveitti in um hurðina og so er tað har og og tú kanst ikki umganga at síggja tað ímeðan summi summi fólk eiga ikki eina teldu kanska illa nokk eiga eina smartfon og og hvussu ofta eru tey har og og upplatera seg um síni viðurskifti og har haldi eg bara at man man skal ikki forsmáa tann partin tað er tað sum fólk fara ilkast um tað ikki alt hetta her rættarstøðan og tað tekniska sum vit viðgera her men tað er reint praktiskt hvussu tey koma frat framat sínum upplýsingum hvussu tey blíva ja fáa eina notifikatión ella hvat e skuldi
ætla tað og tað haldi eg er ein viktigur partur av av hasari viðgerðini ja takk fyri so er tað kaili holm johannese
sen gersuvæl ja takk fyri nakrar áer vinklar tað er altíð upp til okkum sjálvir sjálvandi atvit hava ábyrgd av at lesa tað sum almennir myndugleikarar senda okkum vit kunnu ikki bara goyma okkum aftan fyri at eg havi ikki lisið að og við sum nummarpláturnar varð tiknar som kanska sigur ja eg havi heldur ikki lagt merki til tað og so tú blivur tikin so t a r einki koyrikort at vísa teimum talgilt at tað eru altíð upp til brúkarar sjálvandi at hava ábyrgdina líkamikið um ata talgilda kemur ella ikki at mann kan ikki melda seg út úr samfelagnum so tað er upp lokkun sjálvur gangin út frá at hava ábyrgd av tí
takk fyri sum steffangklein
tein poulsen ger so vælja hara formaður eg eg vil so ikki frátaka borgaranum ábyrgdina av av sínum viðurskiftum tað tað er tað skal gerast púra greitt men mann kann royna at leggja tingini so væl til rættis at at henda so fir feilur sum møguligt orsakað av at mann ikki hevur sæð hetta ella hatta brævið ø vit vita hvussu vit menniskja eru og eingi nokk tær perfektir og tí haldi eg at mann roynt lanpraktiskt eisini má viðgera hvussu hvussu vitleggja
letast væl til rættis um møguligt men tað er sjálvandi einstakur borgarin sum hevur ábyrgd av sínum viðurskiftum takk fyri so er tað ein viðmerking jensarana ger
eg haldi gott at hetta kemur fram at at tosa um ta rættarligu støðuna hjá hjá bæði teimum sum velja mínboks men eisini teimum sum ikki velja mínboks nú vit verat tosa um tey sum velja mínboks tað eru nøkur sum ikki gera tað tað kann vera tí at tey ey te tey megna ikkja hesa nýggju tíðina og har er ta týdningarmikið at mann at mann tryggjar sær at tey veruliga fáa boð eisini til dømis frá tátt o skatt og eg haldi at eg havi hvussur millum manna hoyrt dømir um at at fólk eru koma úlla fyri tí at tey siga seg ikki hava fingið boð frá tolleskatt og har pástandir hevur verið jamen tykur hoyra tykur hava mín boks meðan tey siga tað hava teyð ikki so tað er týdningarmikið at mann tryggjar øllum
takk fyri bara minna á at tingfólk skulu tiltra seg fornavnið og eftirnavnið stefan klein poulsen
tann bólkurin ger so væl ja takk fyri tær formaður altso tað er tað er eg trúgvi at tann bólkurin er forholdsvítt stórur sum sum ikki setir seg føran fyri at at fara út á hendan niðri talgilda heimin altso tí at trúgvi nógv sum sum ikki duga at brúka ein teldu nógv sum sum ikki eiga eina smartfon og hava tað ikki ein rundan um seg ein ein ein abbason ella hvør tað skal vera til at hjálpa viðkomandi so so eru tey prísgivin tí at tey duga ikki at gonga inn á appstovur og dámna tað sær appina á bangan og fáa sær eitt appiliti og og alt tað sum tú skalt duga áðrenn tú kemur til bangan tað er altso tað eru nøkur praktisk viðurskifti sum gera seg galdandi sum mann má fyrihalda seg til tí at vit sum eru uppvaksin við hevði snar og hava verið á talgilda heiminum á løtu vit hava eina mailadressu vit hava applitu ella eina googlekonto og donwna appuna og vit eru
skal taka eini tíggju stig áðrenn tey koma til talgilda samaníman takk fyri so er næsti røðari johan dahl ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi at tað er eitt sera gott uppskot sum liggur á borðinumí dagt tað at mann kann fáa hesi tingini at virka við mínum boks sum tann felags postkassan sum okur skupat brúka sum nógv av okum í tí dagliga brúka og at mann hevur skiparan soleiðis s man gera við hesum lógini her tað saman við samleikanum nú havi eg sjálvur verið tvest persónur í hesum heri samleika appaní sum eitur skjáttan í nakrar vikur og íg haldta er inderesant eg haldi tað burdi verið upplagt ati at mann gera taðe til nakað sum allir føroyingar siga tað sjálvfylgja og ikki ikki bara at mann sigur onkur kann velja útaðav og at okur ikki velja tað eg haldi tað er eg haldi taðeigur at vera krav at fólk brúka hestu tingini tí vistmanikki mnn geratað tey krav so so so koyri tað bara víðari soleiði sum tay her gjørt í útlesu árini og onkur brúkar tað onkur brúkar tað ikki og tey fólkini sum ikki brúka tað upá ettlanansrtýss punt koma tær trupulleikar tí at tey fáa ikki atgongdirnar til te ymiski tingini sum yvilja hava atgongd til og lívið hjá teimum blivu rímiliga nógv meira kompenserað enntað kanska burdi blivið vistu tey høvdu fingið kanska eina eina upplaving í at brúka hesi tingini her og eg haldi tað at tá ið okur brúka so nógvar pengar upp á talgildi føroyar sum okur brúka eg haldi tað r ett fantastiska fínt átak og tað burdi blivinð nógv skjótari impleimentera ennhvat tað verður eg eri bara fimmogtretivu fyritøkur alta fyritøkur og sovorðnurm sum brúka mín boks sog eg hali e eru alt for lítið tað sama við við við teimum privatu sørvágsfeløgunum sum eru tey burdu brúkt hesar hefasilitetirnar sum okur gera nú hettan er mótorvegin sum eitur talgildir føroyar í nógv størri mun og nógv skjótari og tað burdi verið upplat haldi eg at allar kommunurnar og hesi størri feløgini eru við til at fáa heta her setta skinnara soliðs at tað virkar u ynskja tað og havur vera við til at gera kanska brúkara kenslurnar tað at kunna brúka tað her optimalt nakað gott ha tað at tú fer inn á á mín boks ella tú ferð inn á á á á ein app sum sær og og kanst gera allar tær tænastur og veitingarnir tú hevur brúk fyri í einum stað uttan at tú skalt kann greina frá hanas til janus uttan atog brúka nógvar tíð up á tað so eg sígi at landsjúguahúsið o sínum viðmerkingum millum annað sigur tað at tað meinar t tað ata er forkert at mann eu tat vera eitt eitt frýtt val at mann kann brúkast tingini her tað meina t taðskal vera krav nú var g eit norðrlandarásfundu í í reykjavík í síðstu viku og har arbeiðir mann nú við hesin her sum eitur ersjonal at mann kanska kundi samkoyrt ti norðdesku sjúkrasjonalurnar ogsjávandi tað saman við einum mann sakkt eisini eitt felags id eitt felags sameikakort og har sjóvandi gangj í faátí at mann mann samkoyrir kortini at mann má gera eina skipan har tað føroyski veingil enda samleikin kann vera ein partur av einum norðdiskum samleika sum mann brúkari tey sum hava gentsitið forsikkring millu annað eg sjálvur har veit ikki at sandleigin berð bar linkaður til at mann sleppur inn á gentusitið sum er nið í danmark við samleikanm og tað haldi eg eri ein veldigur fyrimunur so at eg eri stórur tellikari av at mann roynir virkuligani at fáa h tinginum at fungera væl fyri øll og eg haldi tað at tey nú hava fleiri nevntir sigur eldri milun annað steffan klein poulsen og eisini jákuperstv ann hann nei orsaka ja orsaka ja hatta var eitt indur so øvugt tað e næstan tað sama men mentað at ta ikki eldri menniskjun sum jú hava trupulleikar aftir eg veit at tað er øiliga nógv sum yvirhøvur sk at duga at at opna eina eina eina eina eina farteldu men eg haldi tað at mann eigur at at geva teimum møguleika fyri at kokna fáa hjálpt til at brúkhesetingine tá iðtey duga tey tað er ikki so sfertrygvi við at læra tí dugar alt møgligt annað so høvdu tey sæð fyrimunin í at brúktlíka skipan sum mín bóks og aðrar hentleikar sum eru inni á hesi skipanini her tá man kemur ír navni sum ellinga eidegad var njá gjøgnum formanninum so haldi eg eisin at at at mín boks er eitt sindur tungt altso að tað ljóðar eitt sindur soleiðis tvørligt ha og nú hevur akstovan tað ta r skjóttan hví hví kunni maniki bara kallas fyri skjáttan altso sjáltandi er eitt øgiliga gott navn haldi eg tað kundi egverið navni fyri fyri fyri fyri mínboks staðin fyri men hetta er eit gtt eitt gott málhaldi eg og okur eivða øll ati virka fyri attalgilda loysnir sum okur hava seta skinnari sum eitt talgi til føroyar og tað sum hoyrir til hana milln anað mínboks og onnur onnur aðrar skipanir koma at virka oktomalt og koma á brúkaranum at gagni skjótast møguligt
takk fyri formaður takk fyri sovorða viðmerking hann sjakotom
hjá sær takk fyri har formaður undir mínari framløgu hevði jóann dala eina viðmerking um talgilda koyrikortið og nú verður samleikakortið verður tað verður ment á sama palli sum sum talgilda koyrikortið og har varð ivist soddur um um talgilda koyrikortið kundi brúkast í einari støði har mann kanska bleivast steðgaður av politinum sum váttanan í staðin fyri fysiska koyrikortið og eg havi so hugt í kunngerðina sum er galdandi og har stendur at talgilda koyrikortið er eitt ískoyti til verandi fysiska koyrikort og kann brúkast sum fult lógligt koyrikort upp á sama máta sum fysiska koyrikortið so haldi eg tað burdi veri svara svara
takk fyri takk fyri jóhan dahl ger so væl

ja takfyrhra formaður ja eg skilti á á viðmerkjaruum atein kunngerð er gjørd sum vísir á hesi tingini her men tá ið løgreglufólk sum jú eru ein partur av okur tingmannum siga tað at mann skal hava eina broyting í ferðslun fyri a fáa tað gjørt so haldi egt g viðkomandi at nevndin meðan viðgerar málið fera tað púra klárlag soleiðisat man ikki stendur í ein støðu har mann kanska letur tað fysiska koyrikort liggja heima og brúkar sítt talgilda koyrikorti verður tikin kanska í eini eini festikanning og fer en at bót orsakað tí a mann ikki her tar físiska koyrikortið hatta haldi eg hvussu eigua at vera greitt tá ið mann nú avgreiðir málið frá frá tinginum takfyri formaður taf fyri næstur røða er ruttvang ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera undir einum eitt lógaruppskot um talgildu postskipanina mínboks og uppskotið um talgilda samleikakortið og endamálið við báðum hesum uppskotunum er at fáa lógarkarmarnir líkasum staðfestir rundanum hesar skipanirnar og at fáa viðurkent hesar báðar skipanirnar sum tær almennu galdandi skipanirnar sum vit brúka í føroyum tá ið tað kemur til serliga talgilt samskifti í mínboks og samleika kortið sum ja tað sum vit kenna úr øðrum londum at fólk hava við sær eitt prógv um hvør hvørji tey eru hesi bæði uppskotini lógu meira ella minni klár tá ið eg tók sa teg sum landsstýrisfólk so ta eg eri ikki so øgiliga nógv politiskt í tí tað hevur síðani verið til hoyringar og uppskotini eru tlagað h men tað haldi eisini er komið fram undir viðgerðini her at tey ivamál og tað fyrivarnu ið tingfólk hava ferð upp á tvørs av av flokkum og samgongu andstøðu eg havi roynt at notera mær niður tað sum fólk hava tikið fram og eg skal royna eftir førimunini at svara nú var hannsjaku thomsen tingmaður longu inn á hesin her víkjandi koyrikortinum og tað er púra rætt sum hann vísir á og tað er eisini tað sum eg eri kunnað um at tað er soleiðis at í dag vistú verið steðgaður av løgregluni og kanst vísa á eitt talgilt koyrikort so er tað galdandi tann kunngerðin er broytt so tað skuldi ikki verið nakað ivamál um tað eitt sum hevur verið frammi tikið fram av fleiri tingfólkum tað er hetta her við at tað framvegis er sjálvboðið og tað hevur stóran týdning eisini fyri meg ella hvussu fyri okkara politiskt at hetta her a tað skal vera tilval tað skal vera gjørligt at liva sum borgari uttan at vera talgildur seeiðis púra gjøgnum ført og tað verður víst á vandan við at mann blívur ein bborgari tá ið mann ikki brúkar talgildar tænastur og tað rákið síggja vit jú rundanum okkum eisini lutvíst er tað tað rákið at alt verður meira ella minni talgilt men t hevur eisini seinnu tíðina verið víst á at tað eru nakrir borgarar sum ikki hava so lætt við at fylgja við í talgildingini í tí skal møguleikin vera har at liva sum borgari uttan talgildar tænastur tað hevur serliga víst seg at vera eldri fólk heilt natúrliga tí at talgildingin er jú lutfalsliga nýggj altso við sæg nú var nú var eirikur jákusstova inni á hesim her við tá ið tá ið hann fekk koyrikort vissi eg skrúvi tíðina aftur til tá ið e seksogfýrs varðhevði tikið studensprógv og sum tá og sum nú øgiliga vanligt at fara út at ferðast tá ið mann skuldi út at ferðast í stóru verð tá so skuldi mann fyri tað fyrsta omaná ja tá tá í tíðini her í havnini var tað oftani flogfelagið tú fórt oman har at bíleggja tær ein ferðaseðil og tú tú skuldi oman á tryggingina at keypa tær eina ferðatrygging tú skuldi í bankana keypa tær ferðakekkar og tað var tað skuldi rindast kontant tú mátti eiga tað sum tú skuldi út at ferðast fyri tær komandi kanska tríggjar fýra mánaðirnar har sum eg hugsi at vissi eg í dag avgjørdi at fóra at ferðast í tríggjar mánaðir kring í morgin so kundi eg avgreitt øll hasi viðurskiftini í dag og farið avstað í morgin og tað kundi eg avgreitt við skrivaraborðið heima so sjálvandi sjálvt um vit kanska ikki uppliva at talgildingin er so øgiliga bílig so er samfelagið og vinnan blivið munandi meira effektiv við talgildingini tað var kanska tann høvuðsbroytingin sum onkur longu hevur verið inni á hetta her at tað lá í tí upprunaliga uppskotinum at tað skuldi vera eitt krav til allar almennar myndugleikar sum samskifti við borgarin talgilt at tað skuldi fara fram ígjøgnum mín boks tað er strika og sjálvandi endamálið við tí er ati nemliga hetta her við trygdina har sum hann hevur sæð at kanska óheppin dømir um at myndugleikar hava samskifti gjøgnum facebook og messenger og og aðrar skipanir sum ikki nótúrviliga eru so øgiliga tryggar men tað hevur tað víst sæð at tað er tíðin ikki búgvin til at krevja at alt samskifti skal fara fram ígjøgnum mínboks og tí er tað slept vónandi verður tað soleiðis við tíðini at at vit vit koma har til og har hugsi eg serliga um at tað hevur týdning at tað er trygt at tað samskifti talgilda samskifti sum fer fram í millum borgara og myndugleikar tað er trygt og tað er millum annað endamálið við hesi skipanini og up á tann mátan at mann upp á sigt skal sleppa frá at samskifta gjøgnum gml og og meszenger ella hvat annað ið verður brúkt

onkur setti spurnartekin við hetta her hví mann skal hava eitt fysiskt talgilt samleikakort og tað er nemliga aftur hetta her atliti vit kunnu ímynda okkum til dømis at tað verður onkur avstráttarskipan við strandferðsluni til dømis sum fer at krevja at tú kanst vísa tín samleika tað kann vera aldur ella hvar tú býrt ella hvat tað nú verður og har skal tað ikki vera soleiðis at fyri at fáa ágóðan av tí avslátta skipanini so skalt tú hava eitt talgilti samleikakort men at tú kan hava eitt fysiskt kort sum gevur tær somu møguleikar

selleg nokk so nógv í hoyringssvarinum tað er hetta her við talgildari atgongd hjá teimum sum hava avbjóðingar og har vita vit jú at tað er ikki bara tað at tú kanska er í koyristóli sum kann vera ein forðing fyri atgongd í nútíðarsamfelagnum tað kann vera at tú hevur avbjóðingar við horvn ella sjón illa aðrar líknandi avbjóðingar og tað tekur mann leypandi hædd fyri og tað verður nemuliga víst á eisini í í hoyrings tilfarinum at tað er nakað sum broytist alla tíðina og tí verða tær tillagingarnar gjørdar leypandi og hóast tær kanska ikki eru lýtaleysar í so máta so verður tað støðugt arbeitt við at betra um tað og tað haldi eg hevur stóran týdning og vera eisini raðfest

onkur hevur víst á hetta her at mann kann hava samstarv millum lond tað skal eg als ikki avvýsa men eg haldi tað er týdning at tær skráir altso tað registaðir sum føroyingar eru skrásettir í og serliga í fall tað vera krav frá myndugleikunum at tað er nakað sum vit í føroyum ráða yvir at mann ikki í samstarvinum við onnur lond letur upp fyri at onnur annað enn føroyskt vald kann ráða yvir upplýsingum um føroyingar og nú veit eg væl nú kanska eg komi inn á eta er viðcbr har í okkara serstaka støða í í danska ríkinum sjálvandi er nakað annað í mun til vissu vit fara at samstarva um persónsskráir við onnur norðanlond tað haldi eg vit skulu hugsa har haldi eg vit skulu hugsa okkum væl um navnið mínboks ja har kann eg bara vera samd at tað kanska kundi finst eitti meira hóskandi navn og tað hevur eisini verið tað havi eg hoyrt onnur enn tingfólk gjørt vart við so tað kanska kundi verið ein áhatan til talgildu føroyar um at hugsa um okkurt málsliga betri navn ja eg haldi eg eri komið so hambiliga væl í gjøgnum og og sjálvandi hetta her við at tað fer at verða gerast bíligari tað haldi eg eg við at ganga upp fyri mær í hvussuher at tá ið vit snakka um viðlíkahald av vegum av bygningum á føroyum so skulu vit eisini venja okkum við at viðlíkahald av kti
teg skipanum talgildum skipanum tað kemur at vera ein vaksandi postur framyvir takk fyri takk fyri so eru onkrar viðmerkingar helgi abrahamsen ger so væl
har fór mann ræða við navninum har er tað eitt sindur stuttligt at eitt ting sum postboks tá mann skal eita postboks tá tú ikki gavur føroyskt at eitt postsmoga men líka so eittar mínboks men sostann er sum ymiskt her verður eg havi hoyrt frá fólki sum eru steðgaðar av løgregluni og og tey høvdu ikki koyringars pjásar men tað gekk ikki at vísa tað talgilda so har er nakað sum mann líka má finna útav annars hvat er endamálið ið tøkilar við hesar broytingini tá tað kemur til miðboks tað er tað hevur verið ein skipa sum hevur verið til í ein tíggju ár og heimasíðuni hjá hjá miðboks stendur at hetta er tín trygga postboks ella tín tryggjumáti alt er so illa trygt sjálvt innkallingar til skurðviðgerð og sjúkrahúsum koma tann vegin so tað skal vera heilt trygt mý spurning er bara hvat blívur øðritsvísni er at hvat blívur tryggari takk fyri
takk fyri rothvang ger so væl
ja tað er ein góður spurningur og sjálvandi í og við at mann slepti kravinum um at mann skal talgilt ella at alt talgilt samskifti frá myndugleikunum skal ganga ígjøgnum mínboks so fór kanska tað endamálið hvussu her við við uppskotinum men í mínari verð haldi eg tað hevur týdning at mann sum myndugleiki veit at her er ein skipan sum eg hvussu eigi eg at kunna hava álit á livir upp til tey krøv sum vit sum samfelag seta til millum annað tryggleikan í skipanini og at tað er tann skipanin sum vit koma at brúka upp á sigt
tað haldi eg í høvuðsheitum er svarið ella handa spurningin takk fyri takk fyri eirikur í jákstovu
ger s vælja takk fyri nú var landsstýriskvinnan inni á hesum við at hava ræði á upplýsingunum úr føroyum tað haldi eg ljóðar øgiliga skilagott tað eru øgiliga nógv enn nógvar aðrar talgildar loysnir sum skulu framleiðast tey næstu árini eg hugsi um landsstýriskvinn heva nakra meining um hvønn tað er sum vit biðja menna hesa loysnirnar um tað er nakað sum vit skulu gera í føroyum ella um vit skulu lata onkur annan gera tað ella hvussu vit velja at gera tað
egey ingi ta takk fyri so er tað ruth vang ger so væl
takk fyri ja hatta er ein ein afturvendandi spurningur og sjálvandi í ávísum førum so velur mann útlendskar loysnir tí mann heldur at tað hóast alt loysir seg best men eg veit eisini at mann leggur seg eftir at brúka føroyskar veitarar harsum tað gevur meining og og tað er eisini mín fatan at mann strekkir seg rættiliga langt til at kanna møguleikan fyri at brúka føroyskar veitarar so at mann ikki velur útlendskarveitarar framum føroyskar uttan orsøk

mað vuru har eru øgiliga nógv evni knýtt at vit í føroyum eru rættiga talgild í mun til nógva aðrastaðni so kanska mugu vit ikki fáa strongd av at vit ikki ganga enn og skjótari fram í tí vit fara í framvegis a nokk at fáa ferðafólk hendan vegin sum hava fysisk samleikakort sum hava reiðan pening og hvat veit eg og men nógv er smart við talgildingini men tað eru eisini vað nógv tíðarkrevjandi og dýr átøk sum skulu gerast fyri at verja hesa her skipanirnar og allar tær viðgerðirnar av dátum og tað og tað at man kann siga at fólk nýta tí heima nú til viðurskifti sum onnur høvdu útbúgving til at gera fyri teg fyrr so her tað nógv broytt eisini viðvíkjandi samskifti millum menniskjur og eitt nýtt evni sum kemur framspakuliga nú sum má kannast nærri tað er tað sum eitur talgildur demensur eð haldi og og so kann eg bara taka aftur í aftur at eisini kommunufelagið eftirlýsti í eitt yvirskipað kjak um talgildingina í føroyum og fíggingina av henni takk fyri
takk fyri sgkjør tað rutt tvang
takk fyri tær sera áhugaverdir spurningir sum hanna jensen reiser og eg má siga í mun til tá ið vit tað fyrsta sinni samtyktu at fara undir talgildu føroyar í tvey túsund og fimtan so nógv broytt og eg haldi at tá í tvey túsund og fimtan sá mann ikki teir vandar sum vit síggja í dag tað merkir ikki ella tað haldi eg í øllum førum ikki at vit skulu velja talgildingina frá men at vit verða noydd til at vera nógv meira talvitað um at talgildingin ikki bara hevur fyrimunir við sær men tað eisini hevur nýggjar avbjóðingar sum allar nýggjar skipanir og eisini at vit mugu ansa eftir okkum at at at vit ikki missa burtur tað menniskjaliga sum
kanska kann læra tað so ringt at fáa eyga á í einum talgildum samskifti sammett við vanligt analogt samskifti takk fyri takk fyri so er tað erling itiskord
tú gert so væl ja takk fyri eg haldi at eg haldi gott at okkum tilhaldi okkum at vera eitt lívstur meiri konsekvent tá ið okur snakka um tessu tingini og eg haldi gott at at mann kann pressa eitt sindur meira á at fáa fólk yvir á tað talgilda tí tað er ikki soleiðis at tað verður brúkt sum ein undanførsla at fólk eru gomul tá ið tey duga ikki tað er ikki soleiðis at mann automatiskt verður býttur bara tá ið mann verður gamal og okur hava til dømis sagt farvæl til telegram og telefaks og fløskupostar og alt tær man má tora at siga farvæl við farnar tíðir og flyta seg og so havi eg eitt at traða tær við at at halda upplýsingar at hava hava stýra trygdini mer vitandi og tað vil eg minna á so liggja upplýsingar um allar føroyskar bankakundar í danmark og tað hava okur einki problem við har stendur hurðin víðopin og tað haldi eg at mann skal hugsa um at fáa hugt upp á tað eisini og ikki bara hettar
takk fyri takk fyri so er rutt vang ger so
tað er púra rætt og eg hugsi eisini um allar tær upplýsingar sum vit borgarar sjálvboðin leggja út á netið myndir og sum vit lata privatum fyritøkum ræðisrættn yvir persónligar upplýsingar um okkum sjálvi so tað er púra rætt at vit skjaltíð eru so øgiliga konsekvens konsekvent í mun til at har við at pressa á við talgildingini eg hoyri frá almennum myndugleikum at tað eru skipanir á netinum sum dugir møguleika at fylla út talgilt men at fólk velja og tað eru í ávísum førum eisini vinnufyritøkur í staðin at prenta út útfylla manuelt við einum kúlupenna koyra í ein konnflutt keypa dýrt frímerki og senda við postinum heldur inn enn at útfylla tað á telduni á netinum eg veit ikki hvør orsøkin er eg havi torført við at skilja tað og júst í í slíkum førum haldi eg gott at mann kann skubpa undir sum myndugleiki
av fólk brúka talgildu loysnar sum eru mentar til tað sama takk fyri takk fyri so er orðaskifti komið í enda og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli trýss uppskot til løgtingslóg um almennu talgildu postskipanina mínboks og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nnummar einogtrýss uppskot løgtingslóg um talgilda samleikarkorti tey bæði málini tey verða beind í fíggjarnevndina so far að til næsta mál á skránni tað er í løgtingsmál nummar seksoghálvfjerðs sum skal til fyrstu viðgerð uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti ásetingarlógin øktur barnafrádráttur og formaðurin skal spyrja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkinum er tað bjarni hammer og fyri sambandsflokkin er tað bára steinielsen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldið eirikur jákustovu fyri framsókn sólvit e nolsøe og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrst at at fáa orðið til at hava orðið er bjarni hammer ger so væl
sum sagt so er tað her eitt uppskot frá sambandsflokkinum á fólkaflokkinum um øktan barnafrátrátt eg haldi sum heil hetta her er eitt uppskot uttan at vita tað hundrað prosent hetta her er partur av tí skattalættanum sum undanfarna samgonga ætlaði at ætlaði a avgreiða í seinastu tetivu men men sum okur vita so bleiv væl útskrivaður tað bleiv ikki til nakað so ati men tað skal vera ein partur av tí samlaða skattalættanum sum undanfarna samgonga ætlað at koma við hetta her er so bara tann parturin við at økja skattafrádráttim sjálvan barnabjarnafrádráttim viðmerkarin hjá teimum tær eru ther eru sum okr hava ofta hoyrt seinastutíðina at sum passar at seinasta tíðina er tað sera nógv merkt av príssekingum sum hava gjørt fíggjarstøðuna hjá mongum familjum truplar familjurnar eru dag sperdar tí at prísurin er farin upp prísurin kanska farin og hald tað virkar sum hann blívur viða ferð upp og tað kemur sum steinir oman hjábirði á serliga eta hjá barnamiljunum sum barnafamiljum sum merkja heta her tey sum føl veruliga føla at tey hava nakað at forsyrgja umframt seg sjálvan og tað er tá ið tað nívar hart so eta altíð hjá børnum hetta her uppskotið her tað ger tað at mann hækkar barnafrádráttin við tvey túsund krónur um árið fyri børn sum eru undirskúlaaldur og fimtan hundrað krónur um árið fyri børn sum eru millum seytjan nei umskylda sum eru millum sjeyog seytjan ára gomul ætlanin við hesum her uppskotum er at úg skal fáa galdandi við atiskandikraft altso frá fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu uppskotsstillararnir meta at tær fíggjarligu avleiðingarnar tær meta at t her uppskotið her kemur at kosta trýogtjúgu milliónir í mistum inntøkum um landið men uppskotstillararnir vísa eisini á at nættúruútreiðslarnar verða nokk leðri tí tað er eingin ivi um tey at tey flestu sum vilja fáa visseta hepbliv samtykt fáa hendan her skattafrádráttin teir pengarnir vilja verða brúktir uppá børnini soleiðis at tær vilja fara í umferð og vilja brúkt í tí føroyska samfelagnum tí tað r eingin ivi um at tað eru barnafamiljurnar sum hava brúk fyri einum lætta ella øllum førainum einum ískoyti á tí millum annað av teimum príshekkingunum sum okur hava sæð tey seinastu mánaðirnir har infilatiónum er farin yvirí upp á ja tíggju prosent pluss upp

meira ítøkiliga so vil tað gera tað at barnafrádráttiin hjá landinum í dag hann er níggju túsund og tvey hundrað krónur fyri tey sum eru har sum tey hava børn undir skúlaaldri tað vil fara upp á ellivu túsund tvey hundrað og fyri tey sum eru ískúlaaldri illa millum seytjan nei sjeyog seytjan ár har vil hækkingin vera fimtanrað krónur altso frá seks túsund og fimm hundrað krónur upp í átta túsund krónur men harra formaður t tað er eingin ivi um at hetta her er eitt hetta eitt skilagott uppskot eingin ivi um tað tí at hetta her uppskotið er er er meintað beint til børnini altso tað eru tey familjurnar sum hava børn hava smábørn sum vilja merkja hendan her lættan og tað sum kanska serliga er gott í akkurá hesum her uppskotinum tað er at tú hækkar barnafrádráttin tað er øgiligani bíligt umsitingarliga tað er ein teknisk altso teknisk broyting inni á einum systemi hjá hjá gjaldstovuni soleiðis at soleiðis at ú staðin fyri at ein barnafamilja fer níggju túsund o tvey hundrað jamen so vil menn fáa ellivu túsund og tvey hundrað og tað vil henda automatiskt tá ið skatturin verður uppgjørdur í gjøgum ári hetta minnir eitt sindur um ettað minnir sjálvandi minnir um tann mátan sum samhaldsfast er tað er øgiligani umsitingarliga bíligt men deilir út til tey sum hava altso sum hava rætt tillan automatiskt har sum tú hevur eitt fast inngjald og eitt fast útgjald líkamikið hvør er ja harra formaður hata her endar og fígjarnevndini og ta her fer at fáa eitti eingin yvi at at farat fáa ein góða viðgerð eg veit t at landsstýrið andslitandi landsstýrið arbeiðir við tað er ein einokra samtykt eina aðru viðgerð í dag íð har tykrískoyti til fíggjarliga sperdar familjur men landsstýrið arbeiðir við einum skatta lætta vit veit ikki um barnafrátrátt er partur av tí verandi løtu men eg kann bara siga tað ati tíløk uppskot sum heta her eru skilagóð tí tey eru tey raka børn gott positivt og at tað er umsitingarliga bíligt einki er so keðiligt sum góða einki er so keðiligt sum mann hevur eitt uppskot sum skal hjálpa fíggjarliga sperdu familjum har sum tað vísir seg at vera ein øgiliga stór umsiting bara fyri at hesi her fái skula fáa nakrar krónur tað ber heldur ikki til at kanska ein ein stórur partur ella tann almenni raksturin skal fara upp nógv upp bara fyri mann skal tí mannskal tí man roynir at hjálpa teimum sum hava brúk fyri pengum brúk fyri ja brúk fyri pengum skal mann eki siga tey hava veruliga brúk fyri at fáa da lettari í samfelagnum

meta at tað kemur at kosta trýogtjúgu milliónir í fyrsta umfari tað verður sjálvandi væl minni tí nógvar pengurnir komu inn aftur í í forbrúk o í í mmig og øðrum avgjøldum men í fyrsta umfer virka tað rímiliga lítið má eg siga men men ja prøva dupultgekk at tað tað sær út til at halda men harra formaður sum sagt skilagott uppskot sum tíverri undanfarna samgonga ikki megnaði at fáa ígjøgnum tá ið teir sótu men mentað altaná líka so er tað eitt skilagott uppskot allíkavæl takk fyri hara formaður
ja takk so ta r viðmerkingar taðer bárastein nielse
ger sovælja takk harra formaður nú hava vit viðgjørt tvey uppskotið á tingi og faktiskt skund viðgjørt tey um inflatiónsískoyti eitt frá sambandsflokkinum eitt frá samgonguni og har av vit so slagað okkum saman og sagt ókey við samtykkja uppskotið hjá samgonguni og so taka vit uppskotið hjá sambandsflokkinum aftur kundu tað hugsast at vit eisiniskuldu staðið saman um hetta uppskotið sum framsøgmaðurin bjarni hammer hjøgnm formanninum eisini var inni á hetta eitt skilagott uppskot eitt gott uppskot hjálpir har sum hjálpin krevst hetta er jú til barnafamiljur og vistu taðer ein barnafamilja við trimum børnum so hevði hetta kunnað hjálpt upp á mánaðarposkefti við fimm hundrað krónur um mánaðin kann tað hugsast at vit kunnu sláa okkum saman samgongan og andstøðan og koyra hetta málið ígjøgnum sini
ja takk ger so væl bjarni hammer
ja takk fyri tær formaður altso eg kann bara øllum førum siga at tað nú eru hundrað dagar farnu síðani valið síðan valið var og samgongaansløguna hava verið so samd eg haldi at tað samd við øllum málum at skjótt eta tað virkar sum at eg havi næstan bara eina stóra samgongu nei tað haldi eg ikki so tað er gleðilig nýggjadur men eg kann siga at hetta er eitt øgiliga skilagott uppskot tá eingin er niður um tað hetta er kostar ikki nógv hetta raka barnafamiljur og tað er øgiliga umsetingarliga lætt gott so tað er tað má mann siga men men um nukur fara skundbliðgerðir at ansa tú og samgonga saman og fáa tú gjøgnum beinanvegin akkurát sum uppskotin hevði beint áðrenn tað yvirstigir stórliga í tí at okkurt at hjálra landsstýrisfólkini eisini hvat tey siga og hvat tey arbeiða við tað fugt at vita í fíggjarnevndum tá tað kemur har til men eitt gott uppskot tað skulu tey ikki trygg samdum
takk fyri harra formaðurja takk
so er tað beini johannesen sum fær viðmerking ger su væltakk fyri haharra formaður eg bað takka bjarni hammer fyri eina góða og positiva røðu ið fyri uppskotinum hjá okkum og tað er púra rætt sumbjarni hammer inni á at er ella ein øktur barnafrádráttur hann rakar broytt og eisini øgiliga matrætta oer tað øgiliga skilagott at veita einum tílíkan og nú nevndi hann eisi sjálvur ati nú eydnaðist tar tíverri ikki at fáa uppskotið samtykt tí at væl bleiv útskrivað og so vónandi kann bjarni hammer og javnaðarflokkur vera við til at mann kanska fær eina semja um hetta her uppskotið takk fyri harraformað
ja takk ger so væl ban eg
ja takk fyri hara formaður jaeg eri samdur at hatta hevði verið nakað sum hevði sum hevði kanska givið undanfarna samgongu eitt lytt vist teir hevði klárað at funnið hona ígjøgnum árunn tí at tað bleiv til ikki eitt lytt tá ið vælið var útskrivað men hetta her g nakað nevnt tar við at gera altso kommunurnar hava eisini ein skattafrádrátt sum er barnafrádrátt lábarnafrádrátt sum eru ymiskur frá frá kommunu til kommununi altso tað er tær kommunurnar tórshavnar kommuna hevur millum annað ein høgan skattafrádrátt aðrar kommunur hava eitt sindur minni og so tað er heilt smærri kommunur hava ein øgiliga høgan skattafrádrátt tað er eisini tí tað er noyddar at til da at tey royna alt hvat ið kunna kappast við tí stóru og sterkji kommunurnar og tað er við barnafrádráttinum nei nei og her erhetta her er eitt fínt huppskot altso tað er eingin iva um tað atað e nevnt at skilja og nevnt at umsita so at tað er tað er ringt at vera negativt við tað men um tað verður samtykt tað er eini hatta ner søga tí sum sagt hendan samgongan arbeiðið hevur longu koyrt eitt uppskot ígjøgnum til fíggjarligarsbardarfamiljur tíverri eydnaði setikur ikki at fáa teg eitt tílíkt ígjøgnum men men her er kanska eisini ein partur av einum komandi einum komandi skattalætta tað er ilt at siga takfyr hra formaður
ja takk so fer eg at koma saman við
viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja sjálvandi er tað kærkomi haldi eg øll uppskot sum kunnu lætta um hjá barnafamiljunum men nú bleiv tað sagt her úti í salinum at nú vóru vit so samd at tað var næstan eingin samgonga men eg vil siga at tað er íhvussu er ein munur at skuldi mann samtykt okkurt uppskot líknandi et her so skuldi hvørnfalli verið fíggja tað haldi eg verið viktigt og eg haldi eisini sum røðarin var inni á at tá ið mann nú arbeiðir við ein skattalætta so skal mann sjálvandi hyggja eftir øllum tað er væl møguligt at at tað kundi verið ein kompinatión har hetta var ein partur av tí men tað er viktigt at tingini verða fíggjaði takk fyri
ja takk ger so væl bjønn ha mær
jtakra formaður nei púra samdur tað er tað er eingin ivi um tað at samgongan má ella landsstýrið má fáa fáa loyvi til at koma við sínum skattaløtta og og mann hevur sagt tað at mann vil gera tað ordiligt so at tað má taka eitt kanska eitt sindur longur tíð enn summi ynskja og ogtað er kanska tann heilt stóri munurin frá hesi samgonguni og undanfarna samgongu at tey lyftini sum okur geva okur royna at fíggja tey otað ger so tað at tað ber til at føra vælferðarsamfelagi víðari at mann ikki bara gevur læktar og ikki nakað sum helst men nei samdur við eygun samensen lat okkum fáa lat landsstýrið fáa frið at arbeiða við skattalættanum tað skal sjávandi ikki fáa óámarkaða tíð at koma við honum men tað munna fáa tað tí tað tekur o so skulu okurt sum sita í løgtinginum royna at skunda upp undir at fáa tey at koma við skattalættanum skjótari enn seinni og møguliga vilja ter vera ein partur av einum tílíkum skattalætta tí at tað vildi vera skilagott altaná líka men lat okkum síggjatakk fyri ha formaður
ja takk so er næstu røðarii borra steinielsen ger so væl
g eri sum undanfarni røðarai sigur so er hetta ein partur av tí skattalættanum sum undanfarna samgonga legði fyri løgtingið og har varð hetta so ein partur samstundis sum vit vistu at imflatiónin var høg og høvdu samtykt ein imflatiónspakka longu tá so hildu vit eisini at tað var rætt at nú at spæja út til barnafamiljur tí at hetta rakar beinleiðis helst har sum tey flest er harðspergd og tað er tær sum hava børn og fleiri børn ø og eg má siga at tann skattalættin var eisini skilagóðar í mangan mátar hann skuldi vera arbeiðsfremjandi og búskaparliga fremjandi tí inntøkumørkiin sum bleiv sett í sekstan tey eru jú sjey ára gomul nú kannt man en siga og tí hildu vit at tað trongdi til at geva eina dagføring av tí inntøkustiganum sum skattin verður settur eftir soleiðis at arbeiðarar ikki betaltu alt ov høgan marginalskatt hesar tvey túsund krónurnar hvat merkir tað fyri eina familju altso nú hava vit akkurát viðgjørt eini inflatiónspakka her í tinginum sum gevur teimum sum fáa mest tólv túsund krónur í í einum gjaldi og visti tú ver eina familju her sum hevur trý børn so hevði hendan familjan sum fingið seks túsund krónur hendan vegin eyka í á ráða yvir altso í tøkupeningi til daglidagin og tað haldi eg hevði verið up á sítt pláss og tí má eg endurtaka spurningin nú haldi eg bjarni hammer undanfarni røðari var øgiliga jaligur í síni viðgerð og faktiskt svaraði eg eisini u pá mínimína viðmerking rættiliga positivt um at tað kundi vera at vit skuldu striva saman og koyra eftir ígjøgnum tí um hetta er ein partur av einum stórum skattalætta ella verður gjørt nú hevur ongan týdning tí hetta er spesifikt tað at eigur tú børn so fært tú ein frádrátt í skattinum upp á tvey túsund krónur við star undirskúlaaldur og tað fært tú faktiskt minni í skatti tvey túsund krónum so hetta er ein beinleiðis gjald til tey sum eiga børn og tí haldi at vit í løgtinginum saktans kundu staðið saman um hendan frádráttin og tað er eisinimí vón at tann viðgerðin sum verður framhaldandi í løgtinginum og í fíggjarnevndini kemur at geva eina semju um at vit vilja geva ein lætta og ein bata til í flestu førum trúgvi eg tær barnafamiljurnar sum eru mest raktar av diinfiratiónshækkingunum sum eru teimum hækkandi prísunum sum eru bæði tá tað kemur til matin tá tað kemur til alt tað sum børnini nú einaferðna krevja teger klæðir og og blæður og sovíðari so tað er nokk har sum tað svígur eina mest so tað skal vera mín áheitan á samgonguna um at vísa stórsenni eisini í hesum málinum tí ja sum undanfarni røðara segði vit hava higartil staðið saman eg haldi um øll málini men tað er kanska ikki so undarligt tí vit hava jú bíðað eftir politikkinum hjá landsstýrinum hjá samgonguni og tey málini vit hava staðið samanum tað er mál sum undanfarna samgonga bar niðan tingið sum eru endurborin niðan av hesu samgonguni tí vildi tað kanska verið undarligt av okkum sum nú sitandi andstøðu at felt okkara egnu uppskot tríggjar tveir tríggjar mánaðir aftaná men eg gleði meg at síggja politikkin hjá hesi samgonguni og eg vóni at vit kunu taka undirvið hesum uppskotinum fíggjarlógin verður nokk lagt fyri ella álitið til fíggjarlógina verður nokk borið aftur her í tingi frá fíggjarnevndini vónandi skjótt tí nú eru tríggir mánaðir farnir og meira enn hundrað dagar farnir síðan hendan samgongan kom í eyga og tað ber jú ikki til at vit statvekk skulu bíða eftir ja eini fíggjarlóg eini fíggjarpolitikki vit bíða eftir einum skattalátta vit bíða kanska ella fiskivinnan bíða kanska eisini og so víðari sovíðari so tað er øll sum bíða í løtuni og tað er tað ringasta sum er fyri eina fyri itt samfelag tað er tað man er í bíðistøðu tí tá hendi jú ikki so øgiliga nógv so eg vóni at vit kunnu fáa semju so leingi sum vit bíða eftir øðrum viðurskiftum at vit kunnu fáa semju um ein barnafrádrátt eitt so einkult mál sum at lætta um hjá barnafamiljunum tað eigur ikki at vera nakar vegin fyri samgongulimir at kunna taka undir við tí takk harra formaður ja takk so er tað beinir johannesen sum er næstur røðari ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er so uppskot frá okkum fólkaflokkinum í sambandsflokkinum um at økja barnafrádráttin og sum tá eg blivn sagt so bleiv hetta uppskotið eitt lagt fram í heyst saman við tí samlaða skattalættan ið tá bleiv lagtur fram saman við tí fíggjarlógini og tað er so sær at tað gongur út uppá at mann hækkar barnafrádráttin tvey túsund krónur fyri børn um skúlaaldur og fimtan hundrað krónur fyri børn sjey til seytjan ár og tað er stórur tørvur á at vit veita ein fíggjarligan lætta og tað hevu tað verið í eina tíð vit vita sjálvandi hvussu støðan er nú men fara líkasum áðrenn kríggiðbrasta í ukraina so er tað soisær at føroyar hava øgiliga høgt skattatrýst longu sum nú er og eg meini at tølini vísa fyri at í tvey túsund og einogtjúgu so hevði føroyar sum mann tekur osdlondini so hava føroyar triðj hægsta skattatrýst millum øll tey londini og tað er øgiliga høgt men sjálvandi síðani tá ja í tvey túsud og einogtjúgu so er nógv hent vit hava fingið prísakkingr ella inflatión sum er komin líkasum sum ein steinur um ein byrði hjá familjum hjá teimumlandløntu familjunum ið frammanundan høvda ringt og fíggjarliga sum máttu venda hvørjari krónu og hjá teimum ið júst hava sett føtur undir egborð og sum hava stórt lán hjá teimum ið merkja príshakking áv øllum gerandisførunum og ja mann kann siga at hjá øllum familjunum merkist hetta og tí ynskja vit athækka barnafrádráttin so vit geva familjunum eitt eitt eitt størri tiltrongtfíggjarligt rasarúm tí tað er alneyðugt at vit gera tað og barnafrádrátturin hann rakar broytt og málrætta og tað er helst ikki tað dýrasta mann kann gera slett ikki og visti mann tekur til dømis at vit hava í hesum her uppskotum her tvey túsund krónur per barn undir barnagarðs í barnagarðsaldri ella undir skúlaaldri hjá einar familju sum eru trý børn í hesum ælsrinum sum merkirtat seks túsund krónur um meira um árið ella fimmhundrað krónur meira um mánaðin tey eru hjálk munandi hjá teimum sum eru fíggjarligu sperd í dag og tískil er hett hitta øgiliga eitt uppskot sum rakar broytt og eru øgiliga málrætt a til at veita hjálpina har tørvurer á henni so eg vóni at vit kunnu standa saman um heta her uppskotið her tað var eitt sjóvandi harmiligt at hetta her ikki bleiv borið niðan við fíggjarlógini sum kom nú og vit hava eisini í undanfarnu samgongu samtykt eina eitt hægra oljuískoyti fyri at hjálpa teimum sum vóru øgiliga harðtsrakt á øllum hesum prísbroytingunum og nú verður samgongan eisini kom við sínum einum uppskoti her í dag ella tað bar til aðru viðgerð í dag sum er líknandi tíð og tað kunnu vit so standa saman um og eg vóni veruliga at vit kunnu eisini standa saman og hett her uppskotið her soeisær at vit klára at veita ja øllum familjum størri fíggjarligráðsarúm tí tað er stórur tørvur á tí so vónandi fær heta her uppskotið eina góða viðgerð í fíggjarnevndini frá øllum flokkumtakk fyri
ja takk næstur røða verður var í jøkstøðina tað er so væl
takk fyri harra formaður ja ja eg fari at siga sum undanfarni røðarar at hetta er eitt uppskot eitt gott uppskot eisini sum har sumann snakkar um at hækka barnafrádráttin við tvey túsund krónur um árið fyri børn undirskúlaaldur og fimtan hundrað krónur um árið fyri børnini sum eru ímillum um sjey og seytjan ár eg kann eg kann skriva undir uppá at tað eru nógvar útreiðslur av at hava børn g ikki minst í hesum døgum mann fer at keypa ein pakka mjólk og jogurt og smør og breyð hetta er alt hevur ein prís í dag sum vit settiki kunnu samanbera við fyri einum ári síðani tað er eisini kanska onkur sum ikki blívu raktur av hesum men men sum eg hugsi um tá eg lesi hetta tað er í mun til stakar uppihaldarar at at tað tekur mann kanska ikki ordiliga hædd fyri í hesum uppskotinum men men tað er eisini nakað sum eg haldi vit sklapa við í huga tá vit fara inn á hesi økini um teir frádráttirnar sum eru í mun til kostnaðin so so er tað trýogtjúgu milliónir krónur í mistum inntøkum og og umsitingarliga krevur tað ikki nógv tað er eisini gótt upp á tann mátan er eitt eitt átak sum sum kann geva meining men eitt sum vit so ikki síggja í her tað er um nakra fígging um mann ætlar at hetta skal vera eitt fíggjaruppskot ella ikki andstøðan kkundi kanska eitt sindur svarð uppá um hon er áhugað í at vera uppií teimum loystunum sum samgongan hevur fyri at íka sum halda fast við eina varandi fígging av samfelagnum tað kundi kanska ver intersant at fingið at vita í sambandi við hetta eisini sjálvt um altso teir prísirnir sum eru teirer farnir so mikið nógv upp at sjálvt um mann skuldi sett hesi er átøkini í verk so hevur mann framvegis ikki fanga keypiorkuna aftur tað vil siga tað at at hetta er nakað sum kann gera mun men sum ikki ger at mann kemur at standa allíkavæl sum áðrenn og tað haldi eisini tala fyri at mann ger okkurt átak sum líkist hesum ein spurningur sum eg havi tað er at nú verðr tað sagt at er eingin evur eingin andstøðu eingin samgonga sum framvegis í løgtinginum í løtuni men vit síggja tað at tað er so sambandsflokkurin og fólkaflokkurin sum hava lagt hetta uppskotið fram og og so er spurninguri eitt sindur hvar er miðflokkurin í hesum er tey eru tey eisini við hesum uppskotinum ella hvussu er tað vð við tí ja samgongan hevur lovað og arbeiðir við tað stendur í samgonguskjalinum at mann skal gera ein skattalátta ein skattalátta sum raka rætt og mann hevur sett sær fyri at mann skal gera eitt ordiligt arbeiði í samband við tað eg haldi at mann skal gera tað ordiliga arbeiði og so skal mann onkursvegna finna fram til um hetta er ein partur av tí ella ikki men eg skal ikki vera tann sum líkasum skumpar eftir her púra av borðunum eg haldi hetta er nakað sum vit skulu viðgera í einum positivum anda men eg haldi líkasum at tað e komi fram hvat fyri hvat fyri spurningar og hvat fyri hvat fyri atlit vit í tjóheltsflokkinum eisini halda at mann skal taka áðrenn mann samtykkir eitt eitt uppskot sum hetta takk fyri harra formaður
ja dag næsturøða verður solvídd nólsoy ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er uppskot frá fólkaflokkinum og sambandsflokkinum um broyting í ásetingarlógini ítøkiliga snýr uppskotið seg um at hækka barnafrádráttin fyri børn upp til sjey ár við tvey túsund krónum yvur níggju túsund og tvey hundrað krónur upp í ellivu túsund tveyhundraðkrónur og harafturat er ætlanin hækka barnafrádráttin fyri børnini til sjeyog seytjan ár við fimtaundrað krónum yr seks túsund ogfimm hundrað upp í átta túsund krónur orsøkin sigur upskotsstillararnir er at geva familjum ein fíggjarligan lætta nú príshækkingar gera lívið og uppstaðar annars hjá nógvum familjum torførar og tað er ein veruleiki tað eru fleiri sum merkja tíðirnar harðari nú enn tey gjørdu fyri einum ári síðan ella so ella syktin tað eisini og tað sæst bara við hyggja til dømis eftir einum brúkaraprívsdali sum hægstovn ger upp sær at tað er farið nógv upp seinasts nógvar ferðirnar í tað talið er gjørt upp so tað er ein veruleiki absolutt at fleiri merkja tíðirnar harðari enn teir gera í dag uppskotið er mett at kosta landskassan trýogtjúgu milliónur krónur stendur tó verður tað kanska ikki heilt tað um nýtslan sum vænta hasum uppskotunum kanska fer upp men til sjálvu upphæddinir at siga at og onnur av vegini áltu eisini at síggja til er uppskotið ófíggjað tað er hein ósigur sum helst ikki skal koma fyri haldi eg og

hetta er sum sagt sama broyting í barnafrádráttinum sum uppskotið hjá una rasmussen fyrrverðandi landstýrismann í fíggjarmálanum innihelt tá hann legði uppskotið um skattalætta fram á heystið í fjør og eg haldi ikki sigur for nógv tá eg siga at at allir flokkar høvdu sínar valskrá til valið at bøta um hjá familjum hjá fólki sum merktu tíðirnar harðari nú enn ta gjørdu fyri enn tey gjørdu áðrenn infilatiónrin og kríggi og alvt so sjálvt sjálvur andin í uppskotinum er nakað sum allir flokkar saktans kunnu taka undir við hendan samgongan hevur so lagt eini hjálparpakka fram sum er eisini gjørdur til akkurát tað endamáli hjálpa har hjálpn er neyðug og tann skipanin inflatiónshjálpin er so ja veikk man kann siga ein ein opnari skipan er bara bert barnafrádrátturin tað eru fleiri enn barnafamiljur skuldu fáa pengar úr har tólv túsund krónur í inflatiónshjálp og harafturat verður so familjuískoyti eisini hækkað í eitt tíðarskeið og júst tað tað tann skipanin familjuískoyti er gjørd til familjur ella stakar uppihaldar við børnum og ferð tí beinleiðis til tey og tað er so eisini ein kærkonuhjálp í hesum døgum og tað kann so líknast við tað uppskot sumfólkaflokkurin og sflokkurin leggja fram í dag har ið mann veða har mann vil beina sína hjálp til barnafamiljur og tað hevur so tað tann partin hevur so uppskotið hjá samgonguni eisini við í við at mann hækkar familjuískoyti upphæddin á familjuískoytini tað sum eftir er av várinum men tá alt hevði sagt so eru tað fleiri aðrir bólkar samfelag sum eisini hava brúk fyri hjálp sum eisini merkja trongar tíðirnar væl og tað sæst millum annað í uppskotinum í hvør tað verar sum søkti um tann fyrra hjálparpakkan sum var oljuískoyti har meini eg at helvtin ella so vóru pensjonistar til tað ítøkiliga uppskotið sum fyriliggur lækkingina í barnafrádráttinum so er at siga at vit íð framsókn sjóvandi altíð eru til reiðar at viðgera uppskot positivt sum broyta skattastigan inntøkuskattin ta skipanina hjá fólki el la betra bæði barnafrádrátt og broytingar skattaskipanin í annars tí frælsið hjá fólki hava hesum nógv av hesum egnum pengum eftir sum gjørligt er eitt sum vit seta høgt og tað í álvara inntøkuskatturin í føroyum er forhøgur og tí millum annað tí vit í føroyum hava eina alt ov lítið varierandi skattaskipan har nógv for nógv faktiskt ligur á inntøkusskattin og minnist mær rætt sum varð tað eisini tann skattanevndin sat fyngum árum síðani sum í sínum áliti segði tað sama at tað var ov nógv sum lá á inntøkusskattinum eina so finguð hana meira varierað skattaskipann í føroyum hevði haldi eg tænt okkum væl hetta uppskotið færtað viðgerð sjálvandi sum tað eigur og skal fáa men tá alt hevur sagt so er samgongan sjálv arbeiðir við einum arbeiðinumuppskoti r koma ein skattalætta sum bæði løgmaður og landstýriskvinan fíggjarmálum fleiri ferð ava sagt og hann hevur so sama endamál sum hetta uppskotið leggur til at lætta leggur upp til at lætta um hjá lág om miðalløntum har ið sjálvandi eisini barnafamiljur og tað verður so arbeitt ví tí og tað bíða vit ølla førn pent eftir men hetta her uppskotið skal í øllum førum fáa sjálvandi ta viðgerð í nevnd sum tað eigur og skal hava takk fyri harra formaður
ja ta etr viðmerking tað er hana jensen ger so væl
harra formaður eitt stort uppskot hvørt tað kemur frá andstøðu ella samgongu gera veg høvi til at at arbeiða við ymiskum pørtum av skattaskipanini og hvat er besti mátin na og nú hevur mann so valt at gera nakað við veitingum aðsamgongan og tað er ein gongd leið sum landið liggur men men tað er akkurát hetta sum clwiti er nólsoy koma inn á at so skal mann marka tað til barnafamiljur ella skal tað vera øll tey sum hava til dømis lægri og um miðalinntøkur í landinum tað er altíð ein áhugaverdur spurningur tí mann kann jú meiri mann marka til familjur kanska gloyma partar av teimum sum eru støk sum ikki hava so nógv at rutta við so er glað fyri at hann nevndir tann partin og at vit bíða eftir einum góðum skatta lætta uppskotið frá samgonguni eisini í hesim sambandi takk fyri har formaður
ja takk ger so væl sovitnus
tak fyri harra formaður ja eg eri púra samdur við honnu jensen eg haldi at tað hevur týdning tá ið tú arbeiðir við verður tað hjálparpakkum ella verður tað broyta skattaskipanina ella hvat asoer at mann tekur heildina við tí ein skipan kann eisini ávirkað ein aðra so ikki tí hetta her lækka barnafrádráti ti dømis í sær sjálvum er gott men eg haldi attað eigur millum annað eisini at vera partur av einum størri arbeiði sum gangi út frá at landsstýrið í løtuni arbeiði við har mann hyggur eftir skipanunum sum heild tað haldi eg hevði verið øgiliga gott og við øllum væl landstýrini el at tey gera tað í altin sforni takkfyri hara formaður
ja takk so er tað stefan klein poulsen sum fær orðið gjørt so væl
takk hara formaður ja her er eitt uppskot um at økja barnafrádráttin tá eru vit í løgtingslógini um áseting av skatti sum bæði regulerar inntøkuskatt og og har sum barnafrádráttin eisini ligur inni undr somu lóg og tað var soleiðis at tá ið uni rasmussen legðifyrru fíggjarlógina fram fyri fyri hetta árið so var ein skattalætti og barnafrádráttur inni í tí lógar upskotinum og eg sjálvur spurdi í farna valskeið inn til heta her við við skattastaganum og royndi at fáa lýst nøkur viðurskifti har tí at tað er soleiðis at við inflatiónini og tí progressiva skattastiganum so verður mann skattaður harðari yvirtíð visti mann ikki tillagar hesi mørkini sum liggja inni í skattastiganum og og og tað fekk e eitt ella tað svarið sum løgtingið fekk tá vísti eisini at føroysk borgararnir betaldu meir marginalt altso mann mann fær marginalskatturin varð var øktur í miðal og og tað er tí at skattastinið avstaðið í stað meðan prísir og lønir eru farnar upp so verður mann altso tað er púralogiskt so verur mann skattaður harðari og har er tað aso seinasta mann var inni og og tillagaði ella tillagaði altso inntøkusskattin far tveysog sekstan men fleiri av teimum stigunum sum e inni eru óbroytt síðan tvey túsn tólv millum annað tað fyrsta stigið á fimmogtrýss túsun krónur er ongantíð broytt síðan tvey túsund og tólv og tí hildu vit at at skattalattið saman við barnafrádráttinum sum sum uppskot nú eru lagt fram um skuldi vera ein partur av fíggjarlógini persónliga og og og eisini vit í miðflokkinum dámdu øgiliga væl at ein barnafráttráttur lá inni eg haldi a hann hann rakar rímiliga rætt tað eru sjálvandi eisini fólk sum eru væl fyri sum eiga børn men tað eru eg ivist ikki í at tað r tað er nógvar barnafamiljur sum eru øgiliga øgiliga sperdar og og og vit hava eisini sjálvandi ein stóran áhuga í at familjan trívist og og ikki minst nøriskt eisini so vit soleis at vit vaksa sum sum land og fólk so vit eru sjálvandi øgiliga positivir yvir fyri hesum her uppskotinum og hetta leggur upp til at millum annað at fyri eitt barn í barnagarðsaldri so so fær mann tvey túsund krónur g meir í barnafrádrátti og og hevur onkurt som borið fram at mann fær tvey túsund krónur eyka men eg skilji ein barnafrádráttrttær at tú umgangur skatt og ogaltso tú fært jú ikki alla ta upphæddina eyka tað var tað sum eg beyt merki við í nøkrum undanfarnu røðunum tú spar jú tann skattin sig fyrfyri tað stigið tað er soleiðis eg skilji barnafrátráttð eghavi misskilt hann men ten tað er soleiðis eg skilji tað í mun til ta upphæddina sum sum borgarin fær taðer taðer so bara tað tekniska í tí men tað sum onkur kann undrast á er tá ið miðflokkurin er so jaligur yvir fri hesum uppskotinum og og og situ í andstøðu saman við fólkaflokkin í sambandsflokkin hví vit ikki eru við og tað tað er bara ikki meir innvikli enn so at vit vistu iki av hesum uppskotinum annars høvdu vit annars høvdu vit fegnir viljað stuðla og ov staðið uppi á hinum folkunum men tað er tað er kanska soleiðis at lítli beiggi onkutíð verið gloymdhur tað tað tað tað er bara hvat tað er men kanska okkur annað liggur í tí eg veit ikki eg ska ikk fara leggja for nógv í tað men men tað er tað er tað er stutt greitt tann orsøkin onkur hevur spurt loysi bakrondini men kanska mann líka skuldi nevna ilefantin í rumminum so takk fyri harra formaður
ja takk skulu vit viðmerking gígast á vegna ger so
eg eg kann gott gera fólktingfólk eitt sindur klókar uppá hatta hetta snýr seg um hetta er ikki itt uppskot frá farnu samgongu hetta uppskot frá tá samgonguni sum sat í tveyogtjúgu tímar aftan á at miðflokkurin var farin úr samgonguni ja tað er hvussur tað einasta eg havi funnið fram til eg havi prøvað at leita og vita hvussu tað ber til ella ókey tað kann eisini vera tað at teir báðir stóru samgonguflokkarnir sum vóru at teir ætlau at fáa miðflokkin yvir í í í núverandi samgongu tað kann eisini vera

ja har er formaður tað er so tað politiska íðestin er men tað skal eingin ivi vera í at miðflokkurin tekur undir við barnafrádráttinum sjálvt um vit ikki standa uppi hasum uppskot stillarur og hetta var faktiskt eitt mál sum sum virknan lá okna hjarta at bleiv partur av fíggjarlógini og tí fær hetta sjálvandi góðan uppvakning frá viðflokkuni
ja takk í næsa røða rutt vang ger so væl
ja beinir johannesen vegna fólkaflokkin og bára stei nielsen vegna sambandsflokkin hava lagt eitt uppskot fram um at hækka barnafrádráttin og teir skjóta upp at mann hækkar við tvey túsund krónur um árið fyri børn undirskúlaaldur og fimtan hundrað um árið fyri børn frá sjey til seytjan ár tað var faktiskt minnist meg rætt so var tað okkara gamla samgonga frá fimtan til nítjan sum byrjaði at deferensera í hesum her millum børn undir skúlaaldur og yvirskúlaaldur og sjálvandi tað sum ger at børn eru dýr áðrenn skúlaaldur tað er sjálvandi at kostnaðurin fyri att dagstovna pláss er ein lutfalsliga stór útreiðsla hjá barnafamiljum og tó aftur har er tað øgiliga nógv tengt at hvar í landinum tú býrt í hvørjari kommunu tú býrt eitt nú herur tórshavnar kommunu rindar tú bara fyri tað eina barnið óansæð um tú hevði fimm børn at stovna so rindar tú bara fyri eitt og eg veit í øðrum kommunum er tað ókeypis óansæð at tú rindar als ikki fyri barnaansing og tað ger sjálvandi tað at treytirnar fíggjarligu treytirnar hjá barnafamiljum eru øgiliga ymiskar serliga við hjá teimum familjunum við smáum børnum tað er rætt at vit hava havt ógvusligar príshækkingar og tað eru í stóran mun príshækkingar uppá sum raka barnafamiljur heila tikið familjur hart so tað er ikki óviðkomandi hetta her uppskotið í samgonguskjalinum hava vit eina avtalu um skattafrátrátt vit hava ikki avtalað barnafrádrátt øhikki tí at eg haldi at vit fóru so øgiliga edjúptina í tí diskussjiónini hví tað endaði akkurát við at vera skattafrátráttur heldur en barnafdráttur skal eg ikki geva meg so øgiliga klókan uppá men eg haldi at tað hevði verið áhugavert sum onkur longu hevur sagt at kanska fingið greinað og tað kundi eg sjálvsett í verk at líkasum sum igi greina treytirnar hjá ymiskum bólkum í samfelagnum øhøgiliga oftani og tað hava vit gjørt nú oftani í nógv ár so vilja vit lætta um hjá barnafamiljum og tað er gott tí at tað er sjálvandi nógv dýrari dagligdagurin er nógv dýrari tá ið tú hevur børn tá ið tú ikki hevur men eg minnist einaferð at onkur hevði eina framløgu fyri okkum og og líkasum fyri at skera tað út í papp so hevði líkasum sett tað upp at tað var ein einligur forsyrgjari við tvøllingum líkasum hvussu fortreytirnar broyttu broyttist gjøgnum lívið og tá ið soiðesir her tvøllingarnir fylti átjan ár hvussu fíggjarstøðan broyttist ógvusliga skeiva vegin ella skiltu soleiðis at at tað var munandi minni av pengum tókt sjálvt um tað ikki er soleiðis at børn neyturviliga geras so øgiliga nógv bíligari tann dagin tey fylla átjan nú á døgum er tað kanska enntá tvørturímóti kanska tey gerast dýrari gott nokk vita vit at øgiliga nógv ung fólk arbeiða nógv og tað hjálpir sjálvandi uppá tað meni til dømis sóu vit nú í hesum her uppskotinum um um familjuískoyti sum vit hava viðgjørt til aðru viðgerð fyrr í dag at visi tú liggur øgiliga lágt í inntøku serliga sum einligurella einligur stakur uppihaldari so verður tú nokk so væl kompenseraður í veitingum og lágum skatti soleiðis at tað er ikki tann stóri munurin um tú tjenar tvey hundrað túsund ella um tú tjenar fýra hundrað túsund og tað kaskaði fínt tá ð tú ert einsamallur forsyrgjari men eitt av tí sum vit hava lagt dent á í mun til skattin er ati skatturin kann virka forðandi fyri hugin hjá fólki at arbeiða og har síggja vit serliga í umsorganarstørvum sum sum skattastigin er í dag so kann mann gott blíva røktur nokk so hart visti tú til dømis velur at fara arbeiða frá hálvari tíð upp á fulla tíð so kann tað gera at tú fært munandi minni burturúr per arbeiðstíma tí at tú rindar nokk so nógv meira í skatti og har eru vit samd um í samgonguni at fáa broytt skattastigan so at hann eggjar meira til at mann ja til hugin at

eg veit ikki orliga hvat eg skal siga tað er væl ikki serliga sannlíkt at samgongulimur fara at taka undir við hesum her uppskotinum hóasti intensjónin við uppskotinum er góð og enntá hava somu persónar so vítt eg veit lagt eitt uppskot um tøkugjald fram so mann kann ikki ein gongd siga eftær ófíggjað í so máta meni og ross fyri tað tað tað haldi eg er gott serliga tá tí tað er so óalmindiliga lætt at sita í andstøðu og bara koma við uppskotum og uppskotum og uppskotum um hvussu borgarar skulu fáa meira pengar uttan at nakrantíð at peika á hvørjir borgarar ið egentliga skulu gjalda fyri at onnur fáa tað betri men her hevur mann so uttan at man beinleiðis vísir til tað men eg veit at andstøðufólk hava eitt uppskot frammi um eitt økt tøkugjald fyri alivinnuna sum sagt so arbeiða vit í samgonguni við einum skattalætta tað fara vit so framhaldandi at arbeiða við og í løtuni eru ikki ætlanir um at gera nakað við barnafrádrátti takk fyri
ja tag fst o nógv viðmerkingar hann er jensen
kann eg fyrst at gera so væltakk fyri eitt formaður ja tað var áhugavert at hoyra rudvan glansurskvinnu tosa um hettar at mann nevniliga ikki hevur havt barnafrádrátt við í tí sum samgongan hevur sett sær fyri í fyrstum fari men tað er jú eitt gott høvi at tá mann viðger hetta hetta málið at taka tað í betrakning í hvønn mun tað er eitt betri amboð enn okkurt annað men eg haldi at tað er ótrúliga týdningarmikið nemliga sum hon nevndi at fara at gera nakrar greiningar tí vit vita tað at skattastigin hevur sínar vansar tí hann ikki verður regleraður sum hon sjálvar inni á men kunnu eisini vera onnur viðurskifti sum verða gloymd ella sum treingjarnar verða dagførd í mun til hvussu skattar í sínum samfelagnum og í mun til hvussu ymsir bólkar hava tað so tað hopi eg at tað kemur at leggja til grund fyri tí sum verður lagt fram av samgongdini seinni takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl til tvang
takk fyri ja eg kann bara vera samd við viðmerkjaranum og eisini haldi eg tað hevur týdning at mann sær støðuna í síni heild tí tað veit eg at vit onkuntíð fyrr tá i vit hava viðgjørt eitt nú veitingar eg minnist at vit hækkaðu n altso lestrarstuðulin til tey sum vóru stakir uppihaldarar og har sum so tá ið tú fært fært alt víst tilsamans hvat ið til dømis ein ein stakur lesandi hevur av tøkum peningi jamen so er støðan ein heilt onnur vilt tú bara enn vilst tú bara hyggur eftir studninginum og tað haldi eg eisini hevi verið týdning at mann tekur heildina við tí tað er bara soleiðis at mann fær veruliga gjørt góðar tillagingar takk fyri
ja takk fyri bára stein nielsen ger so væl
ja takk hara formaður fyrst øllum eg haldi atfrú var rættiliga jalig um uppskotið men vísti kanska á at tað var ikki klárt enn um hann bíðaði og men altso vit bíðaði tú eisini eftir eini fíggjarlóg vit bíða eftir fíggjarpolitikkinum hjá hesum samgongu tí tí hann kemur næsta ár men bíða nú eftir skattalátanum tí hann kemur næsta ár fiskivinnan bíðar slepur ski út at fiska tíl kunngerðirnar mangla og eg kundi blívið viga men her er tað eitt konkret mál um at geva ein barnafrádrátt til barnafamiljur og vit vita at prísirnir eru kraftið á vaksandi tað er nokk barnafílurin fyrst og fremst treingja tí ir spurningurin kundu vit ikki hóast hetta e eitt andsstovu uppskot staðið saman um hetta uppskotið eisini eins og andstøðan hevur verið við til øll atsamtykt higar til øll uppskotini sum samgongani er komi viðní ein løgtingið

takk fyri ja nú vænti eg at fíggjarlógin verður samtykt innan fyri heilt stutta tíð tað er hvussu er ætlanin sjálvt um tað ikki er eg sum landsstýriskvinna sum havi nakra ávirkan á tað men eg kann so siga at vit arbeiða við fíggjakarunum í løtuni sum eisini skulu leggjast fram síðst í hesum mánaðum og tað kunnu so eisini geva okkum eina ábending um um ikki politikkin er hvussu er hvat ið verður neyðugt at gera á fíggjarøkinum hettar her vælgeiði eg haldi at hetta uppskotið gevur okkum eitt gott høvi at hyggja nærri eftir er tað barnafamiljur sum eru serliga illa fyri ella er tað eg haldi at tað hevði verið smart at gjørt eina eina so øgiliga grundliða men men eina eina eina greining av ymiskum bólkum í samfelandi lesandi forsyrgjarum hjúnum eldri støk hvussu er mann fyri í mun til skatt og aðrar veitingar tí tað vita vit er sera ymiskt

takk fyri harra formaður eg haldi at gott at faktiskt at landstýriskvinnan kemur inn á at andstøðan hevur nvar kanska stóma part av hesum huppskotnum her og tað er eisin nagað man skal gera nú veit eg ikki ordiliga um tann hjálparpakkin sum kom í tingi um hann er fíggjaður enn í hvørfalt frá samgongun ja men tað fáast kanska at síggja skjótt um hann verður fíggjaður meni tú fær tú vórðu samgongulimir øgiliga positiv ir fyri hesum uppskotum er og tað undrari hon kanska eitt sindur at rutt vang segði so í sínari niðurstøðuho væntar ikki at samgongan fer taka undirvið hesum her nú mugu vit líka minna á at ruttvang situr ikki í løgtinginum so tað kann verað sjónsferða avgera heta her men tað verður øiliga gott vissæ at alt løgtingið kund hv staðið saman eft her hetta øgiliga konkret uppskot sum mann veit hvat fer at ávirka tað kemur at hava og meti eg ikki at mann pjøvist at greina og so framvegis ella hava eina raðstevnu um hvussu mann skal fara ornai hetta hesi viðurskiftini er vit vita trupulleikan og hvat skal tiltakkyr

uvngtakk fyri nei tað er púra rætt sum viðmerkjarin sigur at tað verður ikki sum koma at trýsta á knøttin um hetta uppskotið men eg veit um samgongulimir at tey hava nógv hugskot hvat í hesar trýogtjúgu milliónirnar sum annars skuldu fara til hetta uppskotið hvat ið tær kundu verða brúktar til so tað er kanska við støði í tí at eg kanska vænti at mann ikki fer at atkvøða fyri hesum men tað er púra rætt eg havi ikki atkvøðurætt í tinginum so leingi sum eg siti í landsstýrinum
takk fyri ja takk so er bárðurastein nielsen biðar burðað eftir ger so væl
ja takkhara formaður hetta var bara aflanin at fara at runda av tí at eg haldi at hetta upskotið hevi fingið øgiliga jaliga viðgerð her í dag og eg haldi ikki altso nú nevndi heg tað eisini míni framsøgurøðu at vit hava higartil eg haldi ikki sigur skeivt tá eg sigi tað at vit hava tikið undir við øllum uppskotunum higartil sum er samtykta løgtingið sum er komið frá landsstýrinum og tað sigur ikki so lítið og fyri at kunna halda áfram við tí so krevur tað kanska eisini tað at vit standa saman um okkurt skilagott uppskot sum kemur frá andstøðuni tað kann jú ikki bara venda einveg tí so vita við hvat hendir so hendir tað sum tíverri altíð hendir her á hesum høga tingi tað er tað so fer andstøðan einveg og samgongan fer ein annan veg tí er mín seinasta áhitan eftir hesa jaligu viðgerðina her í dag lat okkum standa saman um hetta ja hetta er trýogtjúgu milliónir men tað fer til tey sum eru eina harðast rakt av inflatiónsøkingini sum hev verið á prísøkingi sum verið ikki bara í føroyum um allan heim hesi síðstu árini vit síggja tað ikki bara á útvarpssíðuni nú gongur okkara fíggjamárættiliga høgt upp í haldføri og tað skal fíggjast og sovíðari og tað tað standi eg eisini inni fyri tað er skilagott tað skal mann altíð hava fjeygað tí síðsta enda er tað bara vit sum kunnu gjalda vit skattgjaldaran vinnan og sovíðari tí skal alt sjóvandi verða fíggjað men eitt av teimum positivu tingunum við prísøkingini sum h verið á heimsmarknaðinum í dag tað er okkara inntøka av okkara útflutningi hon hevur ikki staðið í stað hesi her seinastu eitt tvey árini hon er sanniliga píla upp sum sigur nakað sum vil nakað vit hava aldrin áður havt so stóran útflutning sum nú hann er omanfyri eg veitj tað nýggjast halur omanfyri tólv milliardir ein stórur vøkstur í mun til undanfarna ruddan tólv mánaðirnar og sovíðari tað sæst eisini aftur í føroyska búskapinum so tað at vit betala eitt lítiðsindur út fyri ta inflatiónsøkingina tær prísøkingarnar sum er í samfelagnum til teir borgararnir skulu betala tað barnafamiljur tað haldi eg eisini at vit kunna við man sigur upprættaripannu standa inni fyri alt løgtingið takk harra formaður
ja takk so ei viðmerkiar
gjørt væl takk fyri bara minna fyri einum løgmanni at ja okur hava tikið undir við so gott sum øllum uppskotum sum samgongan komin við tað er í fyrru innslagnum at tað er tí at okur hava eyðuppskot so fyrr vildu verið løgið teir hava jú ongan politikk havt enn so so tað verður spennandi at síggja hvast hvæl

ja takkar formaður eg haldi at avtal er gjørd um at síðsta freist at leggja mál fram við seytjan undirskriftini er í morgin einogtjúgunda og eg eg gleði meg og vanti fleiri av okkum tingi í tinginum og løgtinginum gleða okkum til at síggja tey uppskotini sum innihalda politikkin hjá samgonguni og rudvang landsstýriskvinna hon var uppi her og segði tað at ja vit arbeiða við játtanakarminum fyri komandi ár tað er eisini nakað sum eg síggi fram móti við spenningi tí tað er eingin ivi um at tað at skula gera fíggjarlóg í slíkum tíðum sum er í dag og so stórum prísvøkstri er ikki nevnt tað er tað avgjørt ikki tí øll vilja sjálvandi hava øll vilja rinda fyri tann morgunstein sum er og ikki skula gera for stór inntriv í tann føroyska raksturin tí hendan næsta vikan ella tvær koma vit nokk at síggja eitt sindur av tí politikkinum sum henda samgongan hevur lagt sær fyri dagin vegin takk for mær
ja takk tað er ein viðmerking eftir tað er hervur polsdóttir
gjørt so væl takk fyri har for mær eg haldi at tað er góður tónar at hoyra bara segði nielsen nú hvussu eg ynskja størri samstøður millum andstøð og samgongu eg hugsi at vit suma hyggur at kekklistan fyri andstøð og uppskotum samtykti í síðstu seti so er hann ikki serliga langur tá vildi mær ikki ein gongd samtykkja at broyta starvsheidni í tinginum ella at gera heildarætlan fyri at bæsa heimloysi í føroyum men eg hugsi at koma inn á rættleiðing at tað eru altso ikki øll andstøðan sum er samtykt øll uppskotini sum hendan samgongan hevur lagt fram enn
ja takk fyri og so er tað bara steinlendskt
ja takkfrú forkvinna tað var júst hetta sum eg vísti á at vissi hetta verður gongdin fram at vit kunnu standa saman um tey uppskotið frá løgd fyri tingið so vænti eg vit koma at síggja nógvar semjur breiðar semjur um ikki alt løgtingið fyri uppskotinum vera løgt fram av landsstýrinum men tað krevur sjálvandi eisini at samgongan tekur undir við onkrum skilagóðum lýtaleysum uppskotinum frá andstøðuni og har meini eg at hetta uppskotið er ghvussu ger eitta uppskot sum vit øll her inni eg trúgvi at vit øll innast inni vildu gjarna samtykta eitt uppskot og har er tað eg inni á hetta er jú fíggjað við tí prísvøksturin sum er so er hetta fíggjað tí at vit hava jú nógv nógvar ferð enna størri inntøkur í undanfarna ári til dømis fíggjarlógin kemur at geva stórt yvirskot í í tvey túsund og tveyogtjúgu vónandi kemur eisini at gera yvirskot í trýogtjúgu tí vit síggja ein stóran vøkstur eisini í okkara útflutningi sum er jú okkara alt okkara vinnulív síðsta enda er er tengt atak
ja takk fyri og tann næsti at røða er beinir johannesen
ja takk fyri frú forkvina eg skal eisini vegna okkum sum uppskotstillarar takka fyri eina øgiliga góða og jaliga viðgerð hesun uppskotunum her og tey góðu orðini tey fingu eg trúgvi at øll eru samd um at mann skal veita eina eitt fíggjarligt lift til barnafamiljurnar og tað haldi eg eisini at mann mann sæð hesei viðgerðin er at tað er viljur fyri tí og tað er eisini deiligt og vónandi kann mann eisini taka hetta her uppskotið og viðgera tað sejøst hetta her er øgiliga konkret uppskot sum rakarøliga broytt u málrætta og og helst ikki tað dýrasta uppskotiðkann mann siga so so vónandi kunnu vit spanda saman um hetta her og nú hevur nógvir tosað um breiðar semjur haldi eisin hndan samgongan sjálv legði út við at siga at mann ynskti at gera breiðar semjur um mál og nú hevur mann so stórt sæð bara havtbreiða semju higartil ísíðani hendan samgonga onga kom til og vónandi kunnu breiði semjurnar ganga báðar vegir so atog eg haldi at hetta er ein góð byrjan hvørtfallið hetta er uppskotið her beint sum er sum sagt øgiliga konkret og sum eisini hjálpir øgiliga broytt um málrætta og ja vónandi kund hú standa saman eftrher og so einaferð takk fyri ein góða viðgerð hesum uppskotum her og vónandi fær tað eina øgiliga góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyrifrú
ja takk fyri og orðaskiftið er endað og málið verður beint í fíggjarnevndina og tað næsta málið sum verður til viðgerðar og tað er tað seinasta sum er skránni í dag er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um at umbyggja hølini á hjá apoteksverkinum at stara við fimtan og forkvinnan skal spyrja um framsøgufólk ger so væl og meldur tykkum tilja takk fyri og tann fyrsti ørøða er bjarni hammer
h sum sagt er tað hetta her eitt uppskot um løgtingslóg um at umbyggja hølini hjá apoteksverkinum tað sum er uppi at stara veg í fimtan í tórshavn og tað snýr seg um at apoteksvirkið biður um loyvi til at rúka nítjan milliónir

frú forkvinna virksemið hjá apoteksverkinum tað økist og broytist alsamt og tí er ætlanin at ein partur av hølunum á apoteksverkinum skal umbyggjast seinastu árini hevur apotekverki arbeitt við at samla fleiri funktiónir og mann vil siga tað plagar at vera gott at samla tag og gera tay meira effektivt og tað er fyri at fáa meira burturúr og eitt av tiltøkunum tað er at flyta starvsfólkadeildina hjá apoteksverkinum niðan ar hasum sms niðan til staraveg framleiðsluapotekið tað fevnir um har sum tey framleiðsla har sum framleiðslan er hon tekur sær a framleiðslu av skamtan og av koppsetingini sum alivinnan brúkar harumframt fevnir framleiðsluapotekið um góðskudeildina ið millum annað tryggjar at framleidd verður sambært galdandi leiðreglum og at vørurnir lúka ásett krøv tað kann nevnast at í framleiðsludeildini eru upp móti tvey hundrað ymiskar vørur framleiddar altso í føroyum vørurnar fevna um alt frá húðroykt og heilivallir fólk djóraheilivág og skamtar til umleið fjúrtan hundrað brúkarar ein støðug øking av fólkatalinum í føroyum og serliga eru tað herd krøv til goðskuskipanirnar í føroyum umsiting av nýggjum lógarkrøvum um medisinska útgerð sum okur sjálvur eru við til at samtykki her løgtinginum gera at apotekið noyðist at byggja um umlegging av veitingini hjá sjúkrahúsinum seta størri krøv til dagførd hølisviðurskifti og við umbyggingini verður betri umstøður av húsa starvsfólkunum og til at gera arbeiðsgongdirnar smidligari og meira effektivar enn tar er í dag

tað sum kanska serliga er umráðandi tað verður eisini arbeitt við at gera eini virknari og ein bíligari heilivagsveiting til sjúkrahúsini her er ætlanin at allar vørur sum í dag verða seldar til sjúkrahúsini skulu keypast frá tí sama veitaranum sum sjúkrahúsini og danmark keypa frá hesar vørurnar kunna sambært sáttmálanum einans selja til sjúkrahús í tí fer avgreiðslan av hesum vørum at flyta til framleiðsluapotekið á staravegi í framtíðini tí har kemur sjávandi t vera betri pláss tá ið hendan tá i henda umbyggingin er gjørd við sjón verður gjørd

innan heilivág verður økt har tí er tað brúk fyri fundarhølum og undirvísingarhølum og taið minnast til at ein stórur partur av undirvísingini innan apoteksverkju hon gongur fyri seg í føroyum næmingarnir verða undirvístir í føroyum har nokk tann størsta parturin fyrigongur í føroyum og tað kunnu okur bara gleðast um umframt verður virksemi og tí at tað veður flutt verður virksemið ástarav økt munandi og eisini við kodeildum og innkeypsdeildim verður so flutt niðan at staraveg fyri at fáa eini tíðarhóskandi mann kann siga eini meiri tíðarhóskandi hølur áðrenn nú eri eg fyrsti framsøgumaður í hesum málinum men allíkavæl hoyrir mann hoyrir mann runt í ymsastaðni at í í tingsalinum ati skal tjaldursapotek hví skal eg byggja út hava tey ikki nóg góðar vørur blíva vørurnar dýrari og so og so víðari at her stendur greitt og týðiligt at mann roynir at fylgja við teimum krøvum sum verða sett millum annað og økum mann verður gjørn roynir at gera tað effektivari og mann roynir at gera betur hølusviðurskiftir til sínar starvsfólk har kann eg so leggja afturat at til dømis kann ekur nevna hvat brúka okar almennar pengar til fyri at gera høvuðsviðurskiftini betur okur gera tað nýtt dandsjúkrarahús øgiliga góðar umstøður tinganes hava bygt út nú í fleiri ár fyri at gera hølini enn betur og so kann eg taka nakað sum kanska er tætt við løgtingslimur okur hava sett tvær milliónir av í ár til at gera enn betur og størri hølir betur viðurskiftir til løgtingsfólk sum kemur at kosta sum kemur at kosta nógvar so tí haldi eg at mann skal eisini ansa eftir hvat ið er man finnast at at landsapotek føroyar ætlar at skapa sær betrur umstøður tá ið okur sjálvi brúka nógvar pengar til at skapa okkara egnu skapa nógv betri viðurskifti til okara okum sjálv frú forkvina

tað sum okur snakka um her tað er at apoteksverkið ynskir at brúka níggja milliónir til at kunna gera avtalur um at umbyggja hølini ætlanin er ætlanin er í fyrsta umfari er tað ætlar at brúka seks komma fimm milliónir í ár og so tólv komma fimm milliónir í tvey túsund og fýraogtjúgu tað er til útreiðslurnar tað sum tað kemur at kosta men harumframt setir mann eisini eitt avlopskrav inn her beint eitt avlopskrav inn til apoteksverkið uppá seks komma fimm milliónir seks milliónir og seks komma fimm milliónir altso frá trýogtjúgu fýraogtjúgu og fimmogtjúgu tað er tað sum skal fíggja hesa verkætlanina

tað er í gjøgnum trý ár vistu nakað skuldi ivast við tí men tað sum er í hesum her har skulu kur minnast til at apotekisverk føroyar er eru sjálvfíggjað tey fáa tey sjálvt um tað eru eitt landsfelag so brúka so fíggja tað seg sjálvt við sølu tað framleiða sjálvt og við sølu sjálv so fíggja tað seg sjálvt og egkan líka nevna eg knn líka nevna at í heilt rundum tølum í tvey túsund og tjúgu hevði landsapotekið eitt yvirskot uppá fimm komma seks milliónir í einogtjúgu seks komma eina og í tveyogtjúgu átta komma níggju milliónir hatta er pengar sum fella beint inn í landskassan tá etar r yvirskot nú verðu hett her avlopskravi sum sær út til ikki t vera nakað problem mann skal ikki stúra fyri at prísirnir fara upp á vøruni hjá pensjonistum og vanligum føroyingum tí at mann skal hevur eitt avlopskræv apoteksverkið hevur næstan á hvørjum ári eitt alopskræv men í staðin fyri pengarnir fella beint inn á landskassan so verður teir brúktir til at byggja ábygningin tann stóra bygningin hjá landsapotekinum út soleiðis at fáa betur betur viðurskiftur eina betri framleiðslu verða effektivari og í síðsta enda fáa kanska han betur og kanska ein ein bíligari heilivág til tann føroyska brúkaran og tað er tað tað snýr seg um eg haldi ikki mann skal síggja mann skal síggja smann sigur trøll á alljesum degi tí at her er ein landsfyrika sum fíggja seg sjálvan sum hevur yvirskot næstun á hvørjum ári sum ynskir at byggja út uttan at biðja um pengar úr løgtinginum uttan at biðja pengar í løgtinginum grundin til at uppskotið er her tað er tí at tað eitt felag sum heita her skal byggja yvir tíggju milliónir so skal tað niðan í løgtingið og fáa loyvi til at fara verkætlanina fer upp yvir tíggju milliónim so tað sum er umráðandi e tað er at landsstýrið og og hesum ferð landsverk skal verða inn yvir hett her uppskotið er at tað verður gjørt sum tað skal um mann roynir at fáa játtanina at halda og soleiðis at okur kunnu gleðast um at eg framtíðini so fáa okur enn betri heilivág medisin til tann føroyska brúkarin og kanska eisini ein bíligari tí tað er eingin ivi í mínari verð at hetta her fer at gera lambsapotekið tað fer at gera tað effektivari og einaferafturat kann eg minna tykkum á
ja takk fyri og til viðmerkingar út í salinum tann fyrsti at viðmerkja er ódniskolið
ger so væl takk fyri frí fólkini eg las hetta uppskotið ígjøgnum og eg má siga tá ið eg var liðugur at lesa so helt eg meg ikki hava fingið tað informatiónina sum eg hevði brúk fyri fyri at kunna taka støðu til um eg skuldi taka undir við at mann skuldi brúka eg minnist ikki hvønn millión ella hvat tað var at byggja fyri her er ikki ein einasta tekning við her er einki beskriving av tí prosjektinum sum hann ætlar sær at gjøgnumføra eg má siga heilt ærligt eg síggi eitt sindur av teksti um at okkurt skal blíva betri og okkum verður forbetrað men men hvat ið tað gongur út uppá dugi eg øgiliga illa at siga kann røðarin siga okkum um um tað finst tilfar sum er gjørt í sambandi við teir prosjekti ella ikki
takk fyri ja so er tað røðarin fjarni hammer aftur
gersovælja takk fyri frú forkvinna tað er odni skoli sum spyr ein spurning vissi hanno ella hjá odni skoli hevur lisiðlisið tilfarið tað veit hann hevur gjørt sjálvandi taðhevir gott at havt nakrar tekningar í men her stendur eisini í at hetta her er blivið boðið út hetta er bjóði út og tilbuð er komin inn so tað er eingin ivi um at tað finst tilfar tað hevði eg verið gleðiligari sum sagt at tað var við í uppskotinum men tilfar er tí tað er boðið út og her stendur her at tilboð komu inn í septembur í í tvey túsund og tveyogtjúgu men av tí at ovlgtíð er íðin liðin skal verkætlanin bjóðast út aftur av nýggjum ætlanin er tí at bjóða arbeiðið út aftur fyrra hálvár í tvey túsund og trýogtjúgu og roknaður við at tað fara at taka tveir til tríggjar mánaðar at fáa tilboðini inn men tað kann landstýriskvinnanendiliga váttað og upplýsa at eg ivist stórliga í at teir hava bjóðað landsrk at apoteksverkið bjóða tað út uttan at tað hevur verið tilfar við tí tað bæði bjóða út og tilborðir komin inn men tað má bjóðas ún av nýggjum

gerso væl nakk fyri forsuna tað er nokk eingin sum er ímóti tí at apoteksverkið eru góðar umstøður men hesin bygningurin hann fær nøkrar keðiligari nú kelur minni fram í mær fyrsta er kom in løgtingið í tey túsund og átta tá var eí trivnanevndini og tá skuldi mann gera he eina eina heilivágsframleiðslu mann skuldi útflyta til íslands og alt møguligt eitt túr sekklákkar fyri tjúgu einogtjúgu umda tvær milliónir krónur men so bleiv tað við at koma eyka upp á eyka upp á mitt í ella so komma seks útflita og tað endaði upp á seksogtrýss milliónir krónur og nú fær mann afturin nú skal mann aftur útbyggja hendan sama bygdingi við nítjan milliónum afturat nú er komin upbara fimmogfýrs milliónir krónur og tað r mans tú sæð at ongar tekningar við uppskotiurnar heldur so ivast mann altso eru vit nú ferð við at fara inn og o halda fram har sið sleptu tei varu komba seksogkýsumilliónur takk fyri
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur bjarni hammer gerst væl
forkvinna ja táta kemur verið viðgjørd í fíggjarnevndini so tað hevði verið sjálvandi okur fáa tær upplýsingar sum okur ynskja at fáa har og eg eri samdur við helga abramsen at tað hevði verið gott at havttekningar við men so tað er ringt minnir eg fái eisini nógv ringt minnir visti mann fer at hugsa um einaferð starvta løgtingið saman við landsstýrinum at bygnin sum bleiv kallaðu glasir tað fylti eina eina eina fuðrroasíðu einki problem tað færk í gongd við tað bleiv eyka rokningin seks hundrað milliónir bleiv tað tað hóbygningurin hvussu nógvar eykajáttanir oghavahavt har hvussu nógvar eykajáttanir hevur tjóðpenningur verið eg havi enn ikki ein altso mann bara trýstibará eina ferð minnist em eykaatin va up á hundrað milliónir einki problem koyr avstað okur snakka nakað nógv minni upp eftir her nú sjálvandi skuldi our ikki gera tað sami feilirnir sum helgi abrams vísir á hasa har størsta skrekksinariu hansara politisku søgu uppáhesa milliónirnar har møguliga hava tey lært nakað av tí at tað skal sjávandi ikki henda aftur í sjónu
kunnu saman ikki góðtaka tað tíðin er farin takk fyri var tað til allar tær stóru kann mann siga brølarnir mann hevur gjørt og tann næsti at røða er magnus rasmussen
ja so er tað løgtingslóg um umbygging av hølunum hjá apoteksverkinum astara veg fimtan í tórshavn bjarni hammer greiddi rímiliga væl frá hvat ið hesi hølini skulu brúkast til og hví tað er neyðugt og eitt er at mann ynskir at savnan nakað av starvsfólkunum men taðaltso orsøkin er eisini at mann fær herd krøv altso bæði góðskukrøv og trygdarkrøv og so handlar tað eisini um at mann ætlar at fara hava eitt størri innkeyp felags innkeyp og so er annað virksemi sum eisini verður eisini móti klynisk farmasi men tað er líkasum hví mann skal byggja og tá ið tað verður sagt at hetta einki kostar so so vil eg aldi bara nágreina tað so sjálvandi kostar tað tað er bara spurninir hvør betalir tað sotað kostar einki at rektar fri landskassan kann mann siga fyrsta umfar men sjálvandi kostar tað visti mann hyggur í fíggjarlógina sum nú liggur í fíggjarnevndini sum er fyri hetta árið so sær mann nøkur tøl har hvussu taðvur verið seinastu árini hjá apoteksverkinum og fyri tvey túsund og tjúgu so so kenti apoteksverkið eina eina góða millión altso munur ímillum inntøkuútreiðslur og fyr man í einogtjúgu so varð tað einoghálvfems túsund sum líkasum lá eftir men hyggja vit so í fyri tveyogtjúgu t e tí at í fíggjarlógini stendur bara hvat játtað var men nú vev so langt útlagað at vit kunnu hyggj n í leiðslukunningarskipanina og fáa upplýsingar so sær tað altso út til sum eg dugi at síggja at tað eru níggju milliónir sum liggja eftir á á botnum linjui tað sda tað stendur sum inntøkur og útreiðslur og tað er áhugavert at hyggja í fíggjarlógina sum sjálvandi vit vit øll hava tað eitt alment skjal so er tað óalmindiliga stórt sveiggj í hesum tølunum altso inntøkurnar hava sveiggjað frá eini tvey hundrað og hálvfems milliónum til trý hundrað og seksogtrýss milliónir inntøkurnarsveiggja meðan útreiðslurnar eisini sjálvandigja

tað sum hetta snýr seg um tað er tað at nú ætlar mann at fara at gera umstøðurnar betri og tað hava vit mann sigur rokni við øll er samd um at umstøðurnar skulu vera góðar tað er eingin ivi ítí men tað er akkurát hvussu hesi tølini hanga saman sum eg haldi eru rættiliga áhugavert og avgerandi og tað eri eg ikki blivin nógv klókar uppá við at lesa tað tilfarið sum vit hava fingið og tí verður tað eitt arbeiði hjá fíggjarnevndini at at fara inní altso hvussu hongur hetta saman vit kunnu hyggja eftir undanfarum ári sum síggja út til at javnvega og vissu eg lesi rætt so so liggja nakrar krónur á botnini botninum nú fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og so er tað tað at tað er faktiskt eitt skjal sum fylgir við og tað sigur at mann hevur brúk fyri seks komma fimm milliónur um trýogtjúgu og tólv komma fimm og fýraogtjúgu so blívur tað nítjan tilsamans og hví skal eftir løgtingi tá ið tað ikki kostar løgtingið nakar hetta er jú ein landsstovnur og hetta er ein verklagslóg og tá tað er omafr tíggju milliónir so skulu vit í løgtinginum á banan og tí haldi eisini at vit hava skyldu at seta teirviðkomandi spurningarnar eg haldi sjálvur at vissi eg hyggi eftir inntøkunum so so er tað jú prvát fólk sum gjalda g tað er nokk vinnan sum eisini mansigur er ein partur av tí við innkjaldingini og eg havi eina fatan av og tað rokni við við kunnu fara at fáa nærri at vita at til dømis alivinnan roknir við betalir rættiliga nógv rættiliga stórar inntøkur á alivinnuni tað kann eg ímynda mær í samband við tað sum hevur við koppseting at gera og tað kann hava verið við avlýsing sjálvt um tað við við kemikalium minka so er a ikki burtur og so er tað heilivágur sum mann sigur vanligu borgarin brúkar so tá ið mann skal hækka hetta her við við inntøkunum so er tað onkurt sum skal betala og so er tað hvussu hvussu hvussu kann mann fáa vita hvør er sum skal betala verður tað blandingur av av okkum vanligum ella teimum sum brúka heilivágu og vinnuni ella ella hvat hvussu kalkulerar mann tað tað blívur mann ikki klókur uppá við at lesa tann tekstin sum er ø og so kemur tað til sjálvan bygningin tá er tað fátæksligt tað vil eg siga har er sum ogni skoli var inni á har var eingin eingin tekning men eg lesi at tað er apoteksverki saman við heilsumálaráðnum sum hava verið verið inni ísmálinum og so stendur á landsverk og fíggjarmálaráði hava verið við í tilgongdini altso bæði landsverk og fíggjarmálaráðið og fíggjarmálaráði til dømis tað tað má eg siga tað undrar meg at fíggjarmálaráðið ella fíggjarmálaráðharrin ikki hevur onkra onkra viðmerking um um um hetta her men tað er so ikki so tað mugu vit eisini taka fatt upp á í fíggjarnevndini og tað sjálvandi gera vit og so hetta her við at tað stendrir at tilboð hava verið úti og vistu tilboðir veri úti so mugu ganga út frá at tað hava verið tekningar og kostnaðarmetingar men men nú so mikið fráliðu at mann fer at bjóða út aftur so fyri at taka samanum so hoyls sikkurt onkur um at gjalda og eg vil siga at hetta uppskotið er óalmindiliga fátæksligt við informatiónum til okkum tingfólk so fíggjarnevndin fær bara tað meira at gera tá ið tað kemur har og tað skal ikki standa á at hetta skal fáa eina góða og grundi a viðgerð og vit ella vissi g skal siga eg persónliga taki fult undir við at tað eru góðar umstøður sjálvandi men sjálvandi skal tað vera skil í og eg haldi at vit hava skyldu til líkasum har farnar í hetta her soleiðisnar at ikki mansigur nakað fer av sporðunum ella vissu vit kunnu vera við til at rætta upp upp á okkurt ella í hvussu er fáa nøktandi upplýsingar áðrenn hetta málið kemur aftur í tingi úr fíggjarnevndini takk fyri
ja takk fyri og so er tað viðmerkingar út salinum og tann fyrsti a viðmerki er at joense
teimum gjørt væl takk fyri teir fyri fólkina eg skal bísa taka eina viðmerking í áðni tí tað sleppur ein fraðkoyring flokki til at taka eina viðmerking so undanfarin røðari hann nevndi hetta her við avkastkravið at tað er avkastkravið inni á inni á ella tað er leikt upp til eitt økt avkastkravið hjá opniksverkinum okur hava aðra stovn okkara eisini er eitt avkastkravið millum annað rúsdrekkasøla landsins har eisini eitt avkast skrav men tá tað er landsstovnar og politikarar duga kanska øgiliga gott at snúgva okkum viðhvørt og brúka onnur orð enn tað sum tað virkuliga er tí at avkast skravt í einum sovnum almennu stovni sum apoteksverki sum rúsdrekkasøla landsins sum víðari er tað ikki bara reinur skattur er tað ikki bara ein skattur takk fyri
ja takk fyri og so er tað røðarin
gerso væl takk fyri frá forkvinna vit hava so nógvar stovnar í tí almenna vit hava hólsufrøsu starvsstovuna vit hava umhvørvsstovuna hyggur mann inn har so er tað inntøkufígja partvís og vit hava rúsrekasøluni har menn tosar um hetta heravkast krævi vit hava her her veri tað ikki nevnt men eg má geva ajoensen rætt í altso hetta skal gjaldast og og tí er tað í veruleikanum ei ska aftur takk fyri
ja takk fyri og tann næsta viðmerki karlut hergarsson ger so væl
orkunna ja tá ið eg lest hetta upp uppskotið so fór eg eisini at hyggja í í fíggjarauppskotið hvat yvirskotið hevur abotayt i fór ikki havt í sú artið og eg sá eisini hasi tølilighar einar komma seks og einoghálvfems túsund men so fór e at hyggja eitt sindur meir hvat hví ta uppskot ella hví ver ikso lítið yvirskot tey hestbæði áriní tað er tí at teir hava ment kt-skipanina og eru brúkt millum fýra og seks milliónir s bæði árini og som lat hygga eftir grundrakstrun øll árini aftur eftir er nokk so nógv so eg liggur tað millum fimm og seks milliónir so at at tað er nokk innanfyri
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur
magns rasmussen gersovælja takk fyri frú forkvina ja tað er púra rætt sum viðmerkjarin sigur og tað stendur jú púra greitt hvat ið hvat ið hesir pengarnir brúktur til tað stendur til dømis ktverkætlanin mann hevur brúkt næstan fýra milliónir næstan seks milliónir í tvey túsund og tjúgu tvey túsund og einogtjúgu og so koma til tvey túsund og tveyogtjúgu har ið teg ikki er og nú nú er er særdað út til at tað er kanska eina áttan níggju milliónir ha so eg vil geva viðmerkjaran rætt í at hetta er líkasum ein partur av grundrakstrin ía
ja takk fyri og tá næsti her viðmerkir eyðgunn samuelsen ger so væl
takk fyri forkvøldina ja eg má siga tað sama sum fleiri av røðarunum millum annað magnus rasmussen var inni á eitt her við at uppskotið virkaði øgiliga ófullfíggjað á tann hátt at mann kann siga tað sum er í uppskotinum og tað er greitt nokk men at mann ikki kundi síggja tekningar og so víðari og tað ger tað trupult at taka støðu til málið sjálvt um vit eru posir fyri fyri fyri málinum so vil eg geva magnus rasmussen rætt í at at tað var nokk so ófult fíggjað og serliga havandi í hug á verkætlanir sum fyrr eru og dyrkaðar nógv og vit noyðast at gera alt sum vit kunnu sum fíggjarnevnd at tryggja okkum at verkætlanir verða halda seg innan fyri ta játtan sum mann setur av so tað er púra rætt at hetta fer at gera at vit mugu seta okkum meira inn í tað í fíggjarnevndini enn tað sum her fyriliggur og tað fara vit at gera
ja takk fyri og so er tað makstrasund
gersovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er hetta her við atso man eg líkasum sær positift upp á málið og sjálvandi skuldu høvuðsviðurskiftin er í ordan og eru eru herd krøv so má mann uppfylla tey men eg haldi ata er formangul fult sum eg havivíst á og fyri eina viku síðani tá helt heg ta vara sera mangulfult í sambandi við eina aðra verkætlan og eg haldi at at tá ið uppskot koma frá landsstýrinum so haldi eg tað at mann tey eiga at hugsa at tað er alt tingið sum man kunna seta seg inn í málið til fyrstu viðgerð altso pá ein ellan annan máta mann mann mann hugsar at visse nú mann var tingfólk og fekk eitt sovorðigt tí ofta er tað landsstýrisfólk og mann kann siga kanska landsstýrið veit í smálutum men tey sum sita her beint í løgtinginum tey mugu kunna lesa seg fram til soleiðisnar at mann hevur eina fatan av hesum málinum og tað kann ikki vera rætt at at mann í fíggjarnevndini skal brúka eina øgiliga orku upp á hoyringar og hoyringar sum í veruleikanum mann kundi gott havt fingið svar upp á áðrenn í uppskotinum so hetta er líkasum ein sovorðnin almenn áheitan um at tá ið uppskot koma í løgtingið at tey eru so borbar og so og so upplýsandi sum

sengersovæl takk fyri frú forkvinna ja vanliga tá i vit fáa títlinga uppskot inn umymsar løgur sum skulu gerast so verðurtað ofta øgiliga nógv tosað um til dømis hvat fermetrarprísirin er er ein rímiligur ella ikki men í hesin her uppskotum her so er eingin tekning við at sama so síggja vit heggingar ella fermetrarprísirin fyri hasin verkætlanin er tískil er tað øgiliga torført hjáokkum at taka støðu til hvat ella ella yvirhøva vita hvat er við taka støðu til í hesun her førunum her peint so man kann ikki siga at tað hevur verið nóg væl lýst í hesum uppskotnum herpeint hvat taer veruliga hetta gongur útuppá takk fyri
ja takk fyri so er tað røðarin aftur
ent gerst væl takk fyri eg kann geva beini johannesen rætt í tí sum hann førir fram og hetta er bara ov mangulfult og tað tað blívur bara tað at vit í fíggjarnevndini hava meira at gera og tað skulu vit noktaða gonguna av men tað er bara ikki í lagi at ikki at tað eru líkasum grundleggjandi upplýsingar við einum einum máli sum jens takk fyri

jatakk fyri frú forkvina ja hetta er so eitt uppskot um at íbyggja hølini hjá apoteksverkinum á stara veg í fimtan her í havnini og tað sum tað er tað er jú tað at mann skal ja dagføra tey og tað er ynsar orsøkin til tað tað er størri krøv ið verða sett tað er økt virksemið so eisini tað at mann vil gjarna hava fleiri møguleikar og er tað so sær at tað verður sagt í her beint hvat mann ætlar kasum í tekstunum við at mann skal økja um fermetrarnar í bygninginum og so sær at mann fær faktiskt ja størri goymslurúm nýggjar avgreiðslur og annað so at tað eru ysi ymisk ting sum eru góð suman ætlar at gera sol e sær at mann fær dagført og eisini økt um møguleikarnar hjá apotekinsverkinum við hesum bygninginum her beint og vissi eg beinan vegin far í gongd við at taka tann tráðin í mann hevur havt her beint so er tað tað nættupp við hvat fyri upplýsingar liggja við í hesum her uppskotinum her beint og tað er eingin tekning sum vit síggja her beint so vit síggja hvat er hetta her uppskotið gongur út uppá og vit vita held iskki hvat ið fermetrarprísurin er fyri hesa verkætlanina hvat tað kemur at kosta kgjaldarin fyri kønn fyrimetur kannmann siga og so eitt annað sum eisini bit merkir tað er tað at mann hevur sagt tað at tilboð koma inn í septembur í tvey túsun og tveyogtjúgu men nú er ov longu tíð farin so sær at mann má bjóða verkætlanin út aftur ogtað ætlana so gera nokk allarhelst tá ið um hetta uppskotið verður samtykt og so kann eisin vænta at frá tí í septembur og til tá tilboðirnar koma inn so sum vit vita so eru tað allar tíðinar øgiliga nógvir broytingar í marknaðinum so kunnu nokk eisini vænta at kanska at kostnaðurin er ikki verðið tann sama sum tað stendur her í uppskotinum so tað eru nógv ting í ikki verða lýsnað ov vælhaldi í hesum uppskotum her peint og sum sumeg kann bara samdr við vaks rasmussen í tí at tað er ikki gott nokk at mann ikki hevur nóg nógvar upplýsingar at taka støðu út frá her í løgtinginum og tað sum mann skal so fíggja eftir við tað er so sær at apoteksverk tað er í ella allan mun inntøkufíggjað og er tað so sær mann skal fíggjaeftir út frá avlopinum og sum undanfarni røðaran ir eisin vava víst á so er tað øgliga ymiskt hvussu avlopið er og í fjør sosambærtleiðslukunningaskipanini sum vit síggja so sum ár er fyri fjør nokk liðugt uppgjørt og tað vísti seg at tað vara knapt níggju milliónir í avlopi fyri fjør og so er tað kanska eisini ávart at vita hjá okkum tá vit skuldu taka støðu til eftir einafyri hvat er tað sum ger tað at er tað nakað serligt í tí árunum sum ger tað at avlopið størri ella hvussu og eisini hvussu um mann kann vænta tað sama avlopið ella umleið ta sama fyri í ár og komandi ár og oveiðis so hvat fyri ávirkan tað kann hava á virksemi sum heild jáapotekinum at mann fer undir ein tílíkar verkætlan og at av tí hon skal fíggjast á tí virkseminum sum er um tað kemur at raka antiborgarar ella vinnulív ella hvønn tað so skal verða so at eg haldi eg kann b taka undir við tí sum hevur sagt tað er at vit mangla rættiliga nógvar upplýsingar í mun til at taka støðu til hetta uppskotið her beint bæði ímun til hvat er ella verkætlan endiliga gongur út uppá og um hetta er so prísurin sumvit kunnu vænta at tað verður og so er tað e nettup hettaher við alvotskravinum altso er tað sosær at vit kunnu vænta at uttan broytingar at mann kann fíggja hefta her ella er tað soleiðisr at heilivágur prísurin á heilivági skal upp ella ikki so tað er nakað sum fíggjarnevndin máfaktiskt arbeiða nógv við at fáa tey lýst nógv betri tí sum nú er so haldi eg ikki tað er klárt til støðutakaan í løgtinginum sotakk fyri
ja takk fyri og áðrenn næsti røðarin kemur á pallin skal eg líka koma við eina upplýsing her sum eg havi fingið og tað er skjalið sum verður eftirlýst til fyrstu viðgerð av tingmáli trýogtrýss tjúgu tveyogtjúgu og so lýsir byggiverkætlanini erlatið løgtinginum saman við málinum men av eini hvørjari orsøk ber tekniskt ikki til at leggja hetta júst skjalið út á heimasíðu okkara skjalið verður tí sent øllum tingmonnum beinanvegin og eg haldi bara at tað er neyðugt at eg geri tykkum vara við hetta so hetta burdi eg fingið skjótt so eingin óneyðug misskiljing verður og tann næsti at røða verður so eirikur í jákustovu
ja takk fyri frú forkvina mugu koma til hatta skjalið um t alla løtu men eg kann byrja frá byrjanini hfrú forkvina apoteksverkið ger eitt gott arbeiði apoteksverki er ein av grundsøgunum í okkara samfelag tey hava eitt øgiliga gott tænastustøði kring alt landið eisini har sum tey ikki hava deildir og eg haldi vit skulu vera góð við apoteksverki og eisini tey fólkini sum arbeiða har og vit mugu tryggja at tey hava nøktandi umstøður so ev sagt tað tað sum vit viðgera her tað er so ein umbygging sum tey ætla at gera sum kosta tjúgu milliónir tilsamans nítja milliónir er so í sær verklagslógina og tað skal so gerast altso tað sum eg meiningin tað er at mann skal taka ein part av goymsluhøllini sum skal gerast til tvær hæddir mann setir dekk í og soleiðinar fær mann fleiri fermetrar so er t hetta her við hvussu verður tað betalt tað betíðir so at vit skulu ikki vænta nakað avlop sum so ella í øllum førum eitt minni avlop frá apoteksverkinum tey næstu árini tað vil siga tað at pengar sum vit kundu brúkt til ymiskt annað skulu brúkast til hetta so er tað tað hvat hvat tað merkir um um tað er at vinnan skal betala meira fyri medisini ella vit onnur ella hvat eg gangi út frá við at fáa svar upp á hasi tingini so er tað tað at her hevur ein útboðstilgongd verið har sum tilboð eru komin inn og eg veit vit síggji ikki so relia nógv um akkurát hvat tey tilboðini hava víst og so framvegis í mun til tann kostnaðin sum er her beint men tað stendur so at apoteksverkið og landsverk skulu gjara ena samstarvsavtalu um skipan og stýring á verkætlanini og so skal mann halda fram við tí samstarvinum sum hevur verið við tey sum hava prosjekterað hetta nú eri eg grúliga spentur upp á at síggja hvat eg er fyri skjal sum ting fólk hava fingið sum sum eg inski havi fingið enn sum vit hvussu ikki hava kunnað sæð tað sum tingforkvinnan var inni á í áðni tí at tað sum vit jú hava sæð tað var bara hetta her eina skjalið sum var ein fíggjarprofilur har sum mann sigur sekstan og hálva millión í ár tólv eina hálva næsta ár og tilsamans so er tað nítjan milliónir sum skulu brúkast av tí at tit skjalið g ikki komið so haldi ikki at eg skal fara nærri inn á tað skilja tað er leverað til tíðina og alt so tað haldi at vit skuldu ikki kritisera alt for nógv hóast tað er sera óheppið at vit standa í tí støðuna eg havi allíkavæl hug til onkursvegna nerta við tað sum helgi abramsen var inni á í einari viðmerking í áðni har sum mann tosaði um at har var ein útbúgging fyri nøkrum árum síðani tað bleiv ein trífaldur kostnaður og tað er nakað sum sjálvt um tað eru nógv ár síðan so eru tað eisini nógv sum minnast tað bæði yngri og eldri fólk og tí haldi eg kanska at tað er ikki so undarligt at vit spyrja um meira upplýsingar enn vanligt í samband við hetta málið øh annars so vóni eg at tað er soleiðis sum bjarni hammer sigur um attingmaðurin um ati at hetta eru ting sum eru neyðug og at mann hevur eitt øgiliga gott yvirlit yvir hvat hvat tað kemur at kosta og og at kostnaðirnir fara at halda vit mugu so fara og viðgera eftir fíggjarnevndini it taki undir við teimum sum hava sagt at tað hava verið forfáskjøl í málinum men tað skjalið er so komið nú sum so vítt eg skilji tað ja upp á ein máta so v so var tað seinar mann nokk tað simpulten at trúgva at at mann kundi koma í tingi við nøkrum sum hevði so lítið í sær men tað er har tíbetur og muguvu taka tað í fíggjarnevndini og so koma vit nokk til at ja hvør lægnan hjá hesum skal vera
ja takk fyri nú verður so nógv tosað um hetta skjalið og eg haldi eg skal enn einaferð minna teknum ella fortelja at ella upplýsa løgtingin um at skjalið er sent øll tingfólk og vistu eg fara inn á meylu so síggja tit tað so tað burdi ikki verið nakar trupulleiki í løtuni og tann næsti at viðmerkja tað ella tann at viðmerkja tað er árniskólið
gersvælt takk fyri frú forkvina í hesum her tekstinum øso lesi eg ati tað verður eisini arbeitt við at gera eitt virknari og ella eina virknari og bíligari heilivágsveiting til sjúkrahúsverkið tað er ein øgiliga áhugaverdur setningur og eg kundi faktiskt gott hugsað mær at fingið at vita hvat merkir tað hvat betíðir tað í pengum ella hvat hvat hvat merkir hetta at vit fara at fáa bíligari heilivág tí tað er eitt øki sum vit brúka nógvar pengar uppá so er tað veruliga nakað sum kann flyta nakað veruliga kann flyta nøkur tøl so er tað sera áhugavert og tað kundi gott hugsað mær at fingið at vita takk fyri
ja takk fyri og so er tað røðarin eirik
rjakustovu ger sovæl ja takk fyri eg haldi at tað er ein øgiliga viðkomandi spurningur eg legði eisini merkt handa setningin í her men eg havi ikki svarið men kanska landsstýriskvinnan notera sær tað og hevur og hevur kanska meira at at siga hevur meira at siga sum kann lýsa málið betri um hatta tí at skuldi tað hent ati tað hevur útlit fyri bíligari heilivági so so ljóðar tað fantastiskt
ja takk fyri og tað eru ikki fleiri viðmerkingar og tann næsti at røða er karlot hergardson
takk fyri frú forkvina ja til viðgerðar er so verklækslóg um at heimilda landsstýriskvinnuni í heilsumálum at gera umbygging av framleiðsludeildi ella framleiðsapotekinum hjá apoteksverkinum tá abbi mín jul jacobsen var á tingi seinastu í hálvfjerðs árunum og fyrra partin av fýrsunum var hann nokk so kendur fyri at duga at taka til koma við pongsleins ella vánlenir sum tar kallast í dag eg havi ikki abbasa evni til tað so eg má stjala okkurt frá honum e kann ikki minnast hvat var til orðaskifti í tinginum tann dagin men allarhelst hevur tað verið okkurt viðvíkjandi fiskivinnu tí tað metti abbi seg vitað nakað um sum gamal e fiskimaður og sjómaður allarhelst hevur abbi verið eitt sindur irriteraður inn onkran av hinum einogtretivu tingfólkunum aso tá høvdu tveyogtretivu tingfólk sæt í tinginum onkur av hesum ingfólkunum hevur kanska gjørt seg til serfrøðing í fiskivinnuni allarhelst hev tað verið onkrur lærari ella kanska pedagognog tá sigur abbi eg veit ikkum eg skal biðja um formannisloyvi til at endurtaka
men tá sigur abbi um ein skagmakar ger seg út til at vera apotekara so kann hann gera stóran skaða eg eri hvørki skagmakari ella apotekari enn minni landsapotekari so nú tá ið landsstýriskvinnan í heilsumálum saman við landsarpotekaranum biður um heimild til at umbyggja fyri at rationalisera og økja um goymslukapasitetin millum annað fyri at hýsa framleiðslu sum økist í takt við fólkatalið økist og at kunna keypa heim til føroyar størri partíð av heilivági senn alt fyri tí fyri eygað at bøta um rakstrin so ljóðar hetta ógvuliga skilagott og serliga tá tað kemur fram í viðmerkinum í verklakslógini at alt hetta hvílir í sær sjálvum innan fyri rakstrin hetta verður fíggjað innan fyri tey trý komandi áruni í hesi verklætslógn verður biðið um heimild til í mesta lagi

og sum fyrr fór fram eg sum fyrr før fram á fleiri tingfólkunum her so haldi eg at upplýstingarnir mangla í hesum tilfarinum men nú havi eg so hvussur fingið nakrar myndir av tekningunum men tað geri meg ikki so ræðuliga nógv klókari allíkavæl

tí tað stendur til dømis í viðmerkingnum at apoteksverkið hevur brúkt umleið eina millión til at fyrireika prosjektering og arbeitt hevur verið til at fyrireika síðani á heysti tvey túsund og einogtjúgu tørvur og krøv til hølið eru viðgjerð er viðgjørd og viðmerkingar frá starvsfólkum eisini tikrnar við í verkætlanina undir hesum varð arbeiðið boðið út í septembur í tvey túsund og einogtjúgu tá tilboðini kom inn í septembur tvey

eg meini tað kundi gott verðið upplýst hvat hesi tilboðini vóru uppá sum komi inn í einogtjúgu sum mann hevði eina hilling av hesum her og hví varð arbeiðið boðið út í í septembur í tveyogtjúgu var tað meiningin at starka umbyggingina tá er hetta kanska ein lóg sum datt burtur tá ið vælið varð útskrivað og so er stendur víðari í viðmerkingunum roknaður við at tað tekur tveir til tríggjar mánaðar at fáa tilboðini inn kanska var tað skilabetri at komið við hesari verklagslógini til tilboðini vóru komin inn tveir tríggir mánaðir er ikki so lang tíð tá mann væntar at hendan verkætlanin skal verða liðug í tvey túsund og fýraogtjúgu sum tað stendur í viðmerkingum men annars stendur tað í lógartekstunum at hendan verklakslógin fer í gildi fyrsta januar í tvey túsund og sjeyogtjúgu altso heilig tvey ár eftir at mann væntar at arbeiði verður liðugt altso mann leggur tvey ár eyka upp á eitt arbeiði sum væntast at taka helvt annað ár men kanska er tað vanligt at gera so eg eri nýggjur og eg kenni ikki hvat er til tað vanliga so kanska kann okur upplýsa meg og ja so eftirlýst eg eisini sum tað stóð í verkætlanini at verkætlanin fevnir um umbyggng av einum parti av bygdingin um zí tekning ið er hjáløgd og hon er so akkurát komið nú og men annars er manglar nokk so nógv tí tað stendur annars bara í viðmerkingunum at apoteksverkið og landsverkið fer at geras al um skipan og stýring á verkætlan samstarvið við prosjekterandi heldur ætlanir fram sær her sær út at vera nógvir leysir endar og til dømis sum tað kemur fram í tilfarinum so eru starvsfólkini hoyrd tað kundi kanska eisini verið sum eitt hoyringsskriv til hetta málið nú skal eg ikki ríva upp í gomlum málum og og gomlum syndum men men vit skulu tó læra av okkara feilum og minnist meg rætt so gekk ikki alt eftir vild tá ið framleiðsludeildin hjá apoteksverkjunum flutti niðan á staravegin av fyrstantíð fyrireikingurin byrjaði so smátt í tvey túsund og trý og frá og fimm var byrjaði mann at byggja og gera tillagingar á starravegnum og arbeiði var ikki liðugt fyri tvey túsund og fjúrtan tavilsiga tók níggju ár og verkætlanim bleiv munandi dýrari enn ætlað og við formansloyvi vilja endurgeva úr fíggjarlógini tvey túsund og tólv ja ger sovæl samla byggisarbeiði í samband við flyting av framleiðsludeildini er mett til einogfjøruti milliónir altso mett í tvey túsund og sjey í samband við arbeiði at byggja og hava fleiri samband við bygging hava fleiri óvæntaðar útreiðslur sum hava dýrkað talan er um arbeiði í samband við framleiðsludeildina sum hevur munandi størri el og vatntørv enn upprunaliga mett og útvg máttu styrkjast brunakrøv vórðu herd frá myndugleikunum og til og við tvey túsund og níggju vóru áttaogtjúgu milliónir brúktar til verkætlan mett var tá altso í tvey túsund og níggju at tað sum vantaði í fyri at fáa verkætlana lidna vóru áleið fimtan og ein hálv millión játtað vóru sjey milliónir í tvey túsund og tíggju og fýra komma átta milliónir í tvey túsund og ellivu mett verður nú altso í tvey túsund og tólv at tað tað vantar umleið seksogtjúgu milliónir í at fáa verkætlana lidna til framleiðslu og tá er tekniskur útbúnaður íroknaður

eg veit ikki um nakar av teimum er skevmakari ella apotekari av útbúgving men sum sagt og ikki fyri at ríva upp í gomlum málum og gomlum syndum so vil eg tó upp á tað kaftíðasta viðmæla at tey í fíggjarnevndini kalla allar relevanta persónar saman til hoyring so hetta málið verður so væl lýst áðrenn í gongd verður farið at byggja vit skulu jú læra av okkara feilum takk fyrija takk fyri og tann næsti at røða er jenis av
havi arbeitt saman við ella jahai samstarv við apoteksverkið nú í eg vet ikki hvussu leingi einaferð farnu øld al teg siga tað soleiðis og eg má siga at tey gera eitt fantastiska luttarbeiði havar bara gott at bera teimum og nú síðani tey fingu skil á bíðitíðirnar og tað hava tey virkuliga fingið skil á her í havn í hvussu so er tað simpulten eitt spæla farr inn tað haldi eg tey flestu hava hava funnið útav hendan appin sum gera tú kann síggja hvør tey er í í røðini visti eru nøkur røð alt gott um tað men nokk so løgið hjá mær at standa her næsta skomm gtosa um og apiteksverkið aftur í dag eg veitisk hvussu hvussu nógvar framløgurøður eg havi havt um appoteksverki eg veitsk hvussu ofta eg havi havt røðu um m um akkurát handan bygningin har uppi tann fyrsta hon var í tvey túsund og og fýra fimm fimm kanska trúgvi hennik old og jørgun niclasen teir teir vóru eisini við tá tá skuldi okur og tað er tí er nokk so løgið g hvakk við tá eg sá at tað var tað snýrði seg um tjúgu milliónir umbyggja fyri tjúgu milliónir og tað var fantastiskt altso eg kenni orðini eg hugsaði peg eeg kenni ikki orðini aftur altso økt fólkatal oð og og goðskutrygging og til útflutnings og

talið var tjúgu milliónir akkurát sum í dag so sigat onkum í nítjan milliónir nei teir hava brúkt eina milliónir skriva tær so tað er tjúgu milliónir eisini og eg ynski bara fyri appoteksverkið at tað ikki verður tann sama søgan tí tað vóorðið sum onkur hevur nevnt við tað var tjúgu milliónir í tvey túsund og fýra fimm so í átta so høvdu ovit t aftur til viðgera tá var tað farið upp á áttaogtjúgu komma tvær í níggju tá var tað farið upp á einogfjøruti og tað endaði við at fara upp á seksogtrýss milliónir tavil siga tjúgu milliónir blivið til seksogtrýss milliónir og eg hopi ikki at tað hendir tað sama nú tað má ikki henda men altso eg krymputærnar tí nei okur hava karlot hergarson okur hava einki lært taðsamfelagið hevur einki lært altso tað er tað er sama skilið tíverri tað vísi eg okur hava glasir okur hava hóvbygninginum og tað er ikki ikki pettifrægari ella orsakað hanna jensen miðnám í í kambsdali taðtað eru akkurát somu tøl akkurát somu hekkingar og eg eg veit ikki hvussu mann sleppur burtur úr tí

hetta má hetta má gerast ta tað er eingin ivi um altso argumentini eru ótrúliga góð men hesar tjúgu milliónirnar ella nítjan pluss ein nær er tað talið frá tað fáa r ikki at vita er tað frá septembur í fjør tá ið ja vis tað er so er tað longu komið upp á tretivu milliónir tað er eingin ivi um so skulu vit ikki brúka níggjan milliónir í hesum uppskotinum so skulu vit brúka tretivu so er tað longu komið upp har tað er eingin sum helst ivi um men hvussu hvat kunnu okur gera fyri at forða fyri at tað hækkar hvussu kunnu okur tryggja okum at okur fáa tað sum brúk er fyri har uppi sjálvandi skal tað fylgja við tíðini okur lesa forrestini hesi hesihesar styttingarnir eru ja var eitt tivdjops sum simpultenn gav eini boð á sínum skrivstøðu hann sigur halt uppat avn styttingurin tað skal ikki ein stytting vera í tað var hvussu ein av teimum kendi í tí sum fer út frá mínim virksemi tí at styttingarnar tær krevja tíð tr er t krevja altso orku í í tí tí at tað er ikki øllusum vita hvat styttingarnar standar fyri e som má mann fara at leita og har fór tíðin so settingarnir skuldu spart also gmp har stendur ettað er ein goðsku skipan fínt so stendur g d p r g d pr í verksetanini av g dpr sum um at øll vita hvat g dpr er men gdpr tað er altso generól data protektion regulation so so tað kundi mann gott havt skrivað tað var tað sum sum hesin er um tað var sirdjops ella onkur annar av teimum kendi og segði at at a tað ber væl til at skriva tað tað er eingin grund til ikki at skriva tað so kann man siga hitu parantes kanska men hetta skal til gotu skipanin og data sjálvandi krøvini og og so kendi hetta aftur at ymiskt kat flyta niðri frá húsapotekinum niðan á stara vesu tað var betri plássi har niðri og sovíðari og og so hetta her at at framleiða til útflutning eg minnist tá ið tá ið okur fingu hesi her í sjey átta nýggju elivu finguð uppskotini til viðgerðar so vóru tað fittur landssýrsmenn altso tann eini an løgmaður í dag sum komu við uppskotinum og onkur annar eisini sum kanska ja sum er pápi tileit ólk og sovíðar tað tað að tað vóru skilafólk sum komu við uppskotinum og so brúktu teir hetta her so brúktu at at tað er útflutningur og tað endaði við at at mann pástóð fyri at fáa okum at býta á at at at nú bleiv heilivágur framleiddir sum bleiv fluttur til ísland men tað var bara tað at tað var ikki heilt satt tí tann fyrsta heilivágurin sum er fluttur til íslandsswíðet eg veit so var tað í fjøruti summar visti ikki í fyrri summar eg haldi taðvar fjøruti summar tá eydnaðist logsins at sleppa inn ígjøgnum potektionismuna í íslandi við heilivági og tað var nógv an ein kompinatión av einum fabrikk sum brendi niður í íslandi og so korona men tá eydnaðist loksins men í nógv ár t tá bleiv hetta brúkt sum eitt eitt eitt agn til okum politikarar at játta mær pengar nú at gongt á nú fór okur at útita nú fór okur at vinna pengar útflutning til íslands o og onnur lond men samanumtikið eg miss honum ikki eg miss honum ikki fíggjarnevndini at fara í í gongd við at arbeiða við hesum

hetta eri heher má má ett arbeiði gerast tí tí tí kemur hann at kosta trýss milliónir sum nokk er mest hugsandi visti hnn koma uppá tretivu longu ø so er beturi at mann veit ta ár haldi eg altso mínar royndir eisini frá mentamálaráðnum tað er er vóni egat at tað ber til at gera tt grundleggjandi arbeiði sum ja ókey miðnámin kamstaprógvar tað kanska ikki mentað sum okur byggja í klaksvík í dag húsahaldsskúlan eg vænti at tað verður ein so sesøga sum kemur at vísa at tað ber til at gera grundleggjandi arbeiði og fáa tað fyri tann prísin sum tað sum tað kostar við fór honis loyvi so vænti at elspet mersedis gunleygsdóttur er er sandvit mersom situr og mýru stær tað vænti eg at tað verður so cesøgan sólskinssøgan men hetta eigur eisini at kunna blíva tað eingin ivi um at hetta er ein bygningur sum kemur at krevjast og ongantíð betri um hetta bleiv tann bygningurin sum kom at seta ferð á eina veruliga framleiðslu í føroyum av heilivági sum okur kunna útflyta og sum endamál var eisini og vinna pening uppá so hava okur fingið tað aftur men byggjas skal eg hugsaði um eitt og tað var visjón tvey túsund og sekstan fyri a priksverkið ha tað verður nevnt í uppskotinum við sjón tvey túsund og sekstan men eghaldi ikki ikki at okur fáa meira at vita um tað og eg haldi heldur ikki at hon er viðløgd eg skeivti ígjøgnum tað sum okur fingu sendandi fyrð eina løtu síðani á eg fór upp øgiliga tekniskt haldi eg men tað er kanska ein góð byrjan hjá fíggjarnevndini men áðrenn hetta uppskotið kemur aftur og tað verður tað jú í vár so so vóni eg at at tølini blíva korigeraði so okur fáaant núsett hetta her ella fáa at vita hvat ið ja hvat ið ið ið tøl sum kunnu líta á hvørji tey tey eru men tjúgu milliónir eru tað so ikki tað er eingin ivi um og neyvan heldur tretivr men at tað er neyðugt at byggja
ja takk fyri elspett mersedis gunlegsdótir ein viðmerking
tað ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja eg vit hava manga at diskutera jenús eg um húsarundirskúlan klaksvík og um akkurát hesa byggiverkætlanina sum mann væntar fyri at halda og tað skal ósíkjast ljósnað av at parturin hjá fyrrverandi landsstýrismanni núverandi røðara gjøgnumformannið at hann gjørdi eitt heilt fantastisk stórt arbeiði fyri at gjøgnumføra næstan hvørdi einasta einu tetalju so tað ivist eg onga løtu í og eg vóni at aðrar verkætlanir fara at brúka tað sum eina fyrimynd hvussu mann ger eisini apotekusverki takk fyri
takk fyri jensa rana at ger
gersvælnú eru røðarin so øgiliga bjørtkygd men okur gjørdu okra eitt stórt arbeiði tað er heilt sikkurt og blivi eisini kritiseraði ómetaligt fyri tað hví krevja tykur so nógv hevði tað verið í havn so var tað langsjan farin í gongd og sovíðari men tað hevði einki at gera við tað okur ynskti veruligaini at stativeraeitt eksempul og vísa at tað bar til at fara og byggja og og fáa ein góðan bygning fyri ein prís sum heldur so tað verður spennandi eg eri øgiliga spentur upp á tað og eg eg havi ta tiltrúgd til til klaksvíngar at teir klára at byggja fyri tann tann pengaposa tey hava fingið og byggja ein góðan bg
takk fyri takk fyri næsta røða verður margits stórá landsstýriskvinna ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað var ikki sørt eg skuldi takka fyri viðmerkingarnar og orðaskifti og eisini takka fyri at tað var sett so konstruktivt orð á mangulfullheitina og eg haldi at eg bleiv heitari og heitari í morguni altíð hvørja ferð tí eg skilti ikki ordiliga hvat tað var sum var galið men eg var ávarað um tað áðrenn úti í gongini at eg manglaði møguliga okkurt men so víðist tað seg at tað hevur verið ein feilur og at tingini vóru komin men takk fyri at tá skift orðaskifti og eg skal royna at svara upp á nakrar av spurningunum sum eru settir og eg kann siga at prísirnir haldi tingforma jensa og anna setti spurningin um um tað varð nær prísásetingin varð gjørd og hon er gjørd í septembur har mann so hevur lagt upp fyri eina møguligari príshækking omaná og so var ein spurningur um hví mann hví verklastlógin varð longd við tveimum árum og tað tað ger mann altíð mann verðslislógin er altíð tvey ár longur enn byggitíðin er ætlað so varð eisini sett spurnartekin við innkeyp av sjúkrahús heilivági og eg havi ikki eitt nevntal hvat hvat fyja inntøkur tað gevur men men ætlanin er at mann saman við stórari fyritøku í danmark skal keypast stórt inn soleiðis at heilivágurin er bíligari at keypa inn men tað kunnu vit so fáa finna fram til nevndararbeiðiðtað er eisini settur ein spurningur spurnartekin við hvat so um og um nú so verður at apoteksverkið ikki klárar at hava tað yvirskotið sum mann ynskir og tað var ynskiligt at mann hevði seks og eina hálva millión í tvey ár og seks milliónir í trý ár av avlopi og tá eru so tríggir møguleikar og tað kann vera at mann sigur at mann biður um eina eykajáttan og tað kann vera at mann sigurur vit leingja ára málið har vit seta krav til yvirskot ella at mann kann hækka prísirnar og tá er tað eg haldi tað hevur virkað sum um tað onkur hevði sett í spurnartekin við tað er tað so kundarnir sum koma at betala koma at betala meira og tað er soleiðis at prísásetingin hon verður gjørd við kunngerð sum landsstýriskvinnan við undirtøku skal lýsa so á henda hátt so liggur prísásetingin onkursvegna í okkara hondum so tað kunnu vit eisini vera við til at seta krøv til og tá ið prísirnir verða broyttur so verða vit kunnaði um tað frammanundan og vist mann fer inn á heilivágsdagan tað er tað sum fólk fáa í stuðli frá heilsutrygd so er tað regulerað í lógini so tað er ikki tað er ikki so lætt at hækka prísin í mun til at fáa fóøkuni hækkaðarúrslitið hjá apotekinum var í fjør níggju milliónir í yvirskoti og hevur seinastu trý árini ligið um millum fimm og níggju milliónir men í tjúgu og einogtjúgu hevur mann so sum eisini sagt áður brúkt fýra millum fýra og seks milliónir krónur til eina kt-verkætlaneg haldi at hetta er eg havi roynt at svara upp á teir spurningarn sum eru og eg skal gera mítt til at tað neyva tilfarið kemur til fíggjarnevndina og soleiðis at hetta fær eina góða viðgerð
ja takk tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá beinari johannesen ger so
væl
takk fyri fyri fólkina tað ljóðar gott at vit fara at fáa meir tilfar at viðgera tað málið við nú vit fara í fíggjarnevndina við tí
eg hugsii at spyrja um mann hevur nakra meting avsum sagt so var avlopið hjá apotekinumhaldi onneir átta komma níggju milliónir í fjør hevur nakra meting av hvat avlopið kann vera tey næstu tvey árini tá ið mann siga her uppskotinum a mann ætlaði at fíggja tað sjálv at apoteksverkið skal fíggja hesa byggingina sjálva og hvat mann hevu man nakra meting av hvat mann kann vænta av avlopinum so mann eisini fær ein greiðar støðu yvir hvat um tað skulu broytingar gerast í mun til avlop og annað tað hugsað eg bara at vita takk fyri frúfor
tíð er stóra ger so væl
ja takk fyri so vítt eg eri kunnað so hevur mann mett at at tað er ein realistisk meting at tað er seks og ein hálv millión í yvirskoti ja takk fyri
síðani er tað árniskólið gerst
so væl takk fyri forpuna tað sum eg kenni til produktión so manglar altíð pláss og soleiðis sum eg síggi á myndunum at bygningurin liggur so hevur mann øgiliga begrensaðar møguleikar fyri at byggja út soleið fysiskt rundan um seg har sum hann liggur er hetta tað at mann leggur ekst ekstrar hæ inn í bygningin eitt eitt sumtom upp á tað at mann liggur for trongt longu og at mann nú byggir dýra ferðimetrar afturat inni í húsinum fyri at prøva at loysa tað problemið sum mann hevur og kann hendan útbyggingin ella broytingin av bygninginum fara at gera tað at framtíðar útýðingar blíða uppaftíð truplari kem mann beitlanartíðskpunkt fram ímóti einum marki har mann verður noyddur at flyta seg úr hesum staðnum eitt annað stað
takk fyri argitstóra ger so væl
ja takk fyri og takk fyri fyrispurningin eg dugi ikki sjálv heilt at svara upp á um um tað ber til at byggja út á verandi staði og tí tí er tað trupult ítøkiliga at svara hesin her men tað er tað sum vit vita og kenna frá nógvum verkætlanum í tí almenna tað er at at jú størri produktiónin er jú meira meira er tørvurin á fermetrum so so tað er absolutt nakað vit eisini eiga at taka við í viðgerðina ísum sum tit fara at hava í fíggjarnevndinitakk fyri
takk fyri magnus rasmussen
ja takk fyri rfrskø tíð evu veruleikan tveir spurningar tann fyrri er at nú er tað komið í løgtingi og so skal í fíggjarnevndina og vit hava páskafer alto hetta er og so skal tað bjóðast út av nýggjum og alt efta eru tveir tríggjar mánaðir altso væntamanna koma í gongd í ár hugsi eg tíðin gongur skjótt og hitta er teimam flytur starvsfólk niðan har so verður væl saktvends pláss har sum tey hava verið og ætlar mann økja a virksemið har ella ella hvussu hongur tað saman við at mann flytur starvsfólk á eitt annað
takk mær hvussu stóra ger so væl
a takk fyri takk fyri fyrispurningin so vítt sum eg havi skilt so flytur mann nøkur starvsfólk frá einum trongum plássi eisini og og so skal sjúkrahúsið framleiðslan flyta niðaná stara veg sum sum krevur øgiliga stórt pláss og og so skal mann hava tey fólkini har og mann skal so eisini hava nakað klyniskar farmasi so so vítt eg eri kunnað so er tað ikki tí at mann fær so øgiliga nógv pláss til yvurt nakrastaðni tað er tað er bara at tey sum eru har kanska fáa betri pláss betri umstøður eisini so umstøðurnar gerast betur baði á staravegi men eisini á tjaldrsapotekin takk fyri
takk so er tað jóhannes joensen ger so væl
fyri frú forkvina ja í okkara samfelagi er apoteksverki rættiliga týðandi vit liva í eini samfelag har sum vit eru fræls fyri at kunna rinda s nógv fyri medisin tá ið itveru sjúk og tíbetur í øðrum londum har man mann rinda nógvar pengar fyri tá mann er sjúkur í heilivág tað sum dragar seg um tað er at fáa so góða tænastu til allar borgarar í samfelagn sum gjørligt allastaðni líka mikið hvar mann er so eg síggi fram til at mann útbyggir apoteksverki og ger tað soleiðis at allir borgara í samfelagnum eisini í mikstaðni fáa eina betri tænastu men so má mann eisini geva karmarnar gera karmarnarklárar til aapoteksverki at at virka økinum so eg haldi tað er positivt at mann nú fer í gongdi at útbyggja og at mann gevur apoteksverkini teir fengarn fir hava brúk fyri takk fyri
takk fyri margestóra ger som
væl ja takk fyri takk fyri viðmerkingina ja eg haldi at tað er tørvur á at fáa fáa givið betri karmar til umstøðurnar á tjaldsapotek og á framleiðsluapotekinum ikki minst soleiðis at okkara borgarar fáa framhaldandi eina góða tænastu so ja eg eri samd við viðmerkjarunum takk fyri
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hesa fyrstu viðgerðina og hetta málið verður nú beint tilbeint fíggjarnevndini vit hava heldur ikki fleiri mál á skránni til tingfundina í dag men tað verður tingfundur aftur í morgin sum er einogtjúgunda mars og tann tingfundurin verður klokkan ellivu og tað verður við hesari skrá fyrsta viðgerð av løgtingsmáli fýraoghálvtrýss tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um karmasáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland tvey fyrsta viðgerð av løgtingsmáli einoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferørina av forskelligu lógi um endringar av útlendingarlógin ó á forskelligu lógi om endring af lóg um danmarks til tretilsu af sjengenkonmentsjónin triðja punkt á skrá verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli níggjuoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum í tjúgu tveyogtjúgu fjórða punkt á skrá verður fyrsta viðgerð av tingmáli fýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tjúgu tveyogtjúgu seinasta skránni í morgin er framløga og eg kann nevna at løgtingsmálini fýraoghálvtrýss einoghálvtrýss níggjuoghálvfjerðs og fýrs tey fara øll at verða beind í uttanlandsnevndina og eg skal eisini boða frá onkuntíð plagar vit at hava døgurðastegn týsdag tað hvera ikki nakar døgurðasteðgur í morgin so eru ikki fleiri mál á skránni til henda tingfundin og tingfundur er lokin